so er tingfundur settur og fyrsta málað á skránni í dag er onnur viðgerð av fíggjarlógini fyri tjúgu trýogtjúgu er tað nakar sum biður um orðið eyðkun samuelsen biður um orðið ger so væl
landsstýrismaðurin í fíggjarmálum ruttvang hevur lagt hetta málið fram tann fjúrtanda februar í tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda februar er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann tveyogtjúgunda og trýogtjúgunda februar fyrsta annan áttanda níggjunda tíggjunda fimtanda sekstanda tjúgunda tveyogtjúgunda og trýogtjúgunda mars undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við samrit reðakross reyðakross føroya títtrúmláakross føroya ítróttarsamband føroya grunní mentanarhúsklaksvík vestmanna kommunu megd runavíkar kommunu synnisbata alsamar felag áv d dfelagi búskaparráði óbindors føroyar og om føroyar landsstýrismannin í fiski og samferðislumálinum dnesholm saman við ávuka víst vørn havsstovuni landsverki og ndfaraskipum landsins landsstýrismann í umhvørvismálinum yngilein dasestrøm saman við umhvørvisstovuni landsstýrismannin í barna o útbúgvingarmálunum djóni nolsø joensen saman við ávíkaundirvísingarstýrinum um musikkskúlanum landsstýrismannim í heilsumálum margitstórá saman við sjúkrahúsverkinum landsstýrismann íð uttanvikis og vinnumálinum høgna hoydal saman við búnaðarstovuni løgmann aksel ve johannessen sum í løtuni eisini umsitur lógarmál saman við útlendingastovuni landsstýrismann í almanna mentamálan siðuristenberg saman við ávuká víst til almannaverkinum mentanargunnlandsins og tjóðsavninum løgtingsformannum bjørt samuelsen og landsstýrismannin í fíggjarmálanum ruttvang saman við ávikavís takx og talgildum føroyum ein samd nevnd tekur við einum broytingaruppskoti undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar fyrst í novembur tveyogtjúgu varð løgtingsval útskrivað at vera tann áttanda desembur tvey túsund og tveyogtjúgu tann tveyogtjúgunda desembur tók nýggj samgonga við orsakað av val í úrstíð úrstíð hevur løgtingið hevði løgtingið undan hesum samtykt eina fyri tvey túsund og trýogtjúgu við bráðfeingisjáttanarlógini fekk landsstýrið heimild at føra landshúsarhaldi víðari til løgtingslóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu er samtykt inntøkur og útreiðslur skulu sambært galdandi siðvenju haldast á umleið sama støði sum í játtanarlógunum fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tó við hóskandi afturhaldni við útreiðsluatgerðum fyri inntøkujáttanir verða beinleiðis óbeinleiðis skattir og avgjøld og tað er avgjøld og glógakravdgjøld uppkravd eftir galdandi lógum felags fyri øll játtanarsløg er at vanlig virksemi heldur fram í neyðugan mun og at eingi nýggj tiltøk mundu setast í verk seinni varð eisini lagt broytingaruppskot í játtanarlógini fyri løgtingið og tað varð gjørt fyri at hava møguleika fyri at loysa átrokandi mál sum illa kundu bíða sum nevnt so kom hetta her fíggjarlógaruppskotið ínevndina tann sekstanda februar og nevndin var á einum máli um at tað hevði skund at fáa samtykt eina fíggjarlóg fyri fíggjarárið millum annað so at almennu stovnar fáa ráðsarrúm at leggja tað vanliga virksemi til rættis tað sum er eftir er av árinum nevndin setti sær tí sum mál at fáa uppskotið samtykt fyri páskir og var arbeiði í nevndini síðani lagt til rættist samsvarandi hesum undanfarna samgonga legði í septembur tveyogtjúgu fram eitt fíggjarlógaruppskot fyri tvey túsund og trýogtjúgu men tað varð fall burtur tá val varð útskrivað men bulurin í fyrilíkjandi uppskoti er er hetta fíggjarlógaruppskotið men sjálvandi við broytingum tillagingum og raðfestingum frá sitandi samgongu í mun til fíggjarlógaruppskotið hjá undanfarnu samgongu er í hesum uppskotinum millum annað gjørdi tann broyting at avsetingin til lønarframskriving er hækkað úr tvey komma fýraogtjúgu til trý komma seksogfýrs henda økingin er í samsvari við tær sáttmálar sum higartil eru gjørdir á almenna arbeiðsmarknaðinum annars eru raðfestingar og átøk gjørdir í fíggjarlógaruppskotinum millum annað til flokslæraraskipan heimfyri seinheilaskadd fleiri frítíðartilboð til til millum annað børn ið autismu bráðfeingissálarlig hjálp fleiri serlæknar dialysueindir suðuri at fyrireika endurnýggjan av strandferðsluflotanum pravfesting av nýggjari talgildari heilsuskipan lækking av ríkisveitingini sendistovu í usa óhefta orkuvegleiðing grønt orkuskifti í almennum bygningum yvirtøka av loftrúminum og eygleiðaraskipan hjá frú forkvinna búskaparráðið hevur fleiri ferðir seinastu árini og so seint sum í nýggjastu frágreiðing sínari í februar trýogtjúgu víst á at vit hava avbjóðingar um vælferðarsamfelagið skal tryggjast nú og frameftir hesar avbjóðingar koma millum annað av broyttari aldurssamanseting trot á arbeiðsmegi og væntandi avlop í á fíggjarlógini í góðum tíðum nevndin er samd um at neyðugt er at halda aftur í útreiðslum landsins at seta í verk nýskipanir og hava avlop soleiðis at lagt verður til síðus í góðum tíðum nevndin heitir tí á landsstýrið um at hava hesi viðurskifti í huga í samband við komandi fíggjarlógir so við sum samfelag verða betri før fyri at møta framtíðaravbjóðingum so koma vit til sjálvt uppskotið nevndin hevur eins o undanfarin ár fingið fitt av umbønum um fíggjarligan stuðul frá ymiskum sjálvbodnum og privatum felagsskapum nevndin ásannar at hesir felagsskapir hvør sær gera eitt megnararbeiði og at peningur játtaður til hesa felagsskapur ger góðan mun fyri tey sum ávísir felagsskapurin roynir at hjálpa samstundis eru nakrir felagsskapir á fíggjarlógini frammanundan og verða teir stundum raðfestir av avvarandi landsstýrisfólki nevndin heitir á landsstýrið um at seta út í kortið eftir hvørjum leistusjálvbodnir felagsskapir skulu stuðlast í framtíðini nevndin hevur so valt at gera nakrar smávegis umraðfestingar í uppskotinum hjá landsstýrislandsstýrinum av raðfestingumnevndarnar kunnu nevnast taluvenjing í sambandi við endra og viðlíkahaldsvenjing de mennsamt skiparar týtt rúm bláirkrossir føroya klimaviðgerð til giktaws og reasist sjúklingar musikkskúlin farstø a syðradali barnabøkur undirvísing í føroyskum sum annað mál mekt verkætlanin ovasavn í nólsoy neyðug menningarhjálp stuðul til umhvørvisátøk átrokandi ábøstr á suðuroyar sjúkus ventila sjónskipanin á tektiskar skúla í klaksvík mentanarhúsið varpi fyrireiking av verkætlanum tunnil tjarnuvíkar ferðsluátøk í vágum funningsfjarðarvegurin og ítróttarsamband føroya á játtanini í havnir løgujáttan ger nevndin tar raðfesting av peningum skal nýta t av játtanin til at gera partur av syðradali í trýogtjúgu viðvíkjandi útbygging av klakskar sjúkrusi hevur nevndin fingið upplýst at arbeiða at fyrireika umbygging og umvæling av starvsfólkabygningini komið so væl áleiðis at verklagslóg kann verða gjørd í heyst í hesum sambandi heitið nevndina á landsstýrismannini heilsumálunum um at taka ætlanina um móttøkuna og sjúkratænastuna sum er lýst í støðulýsingini í heildarætlanini fyri sjúkrahúsverkið við á vári í tvey túsund við í verkætlanini nevndin heitir eisini á landsstýrismannum um at taka hesa støðulýsingina upp til viðgerðar alla sum hon eru nevndin hevur tikið undir við uppskotinum til broytingaruppskot frá landsstýrinum til nevndina sum tí er tikið við í okkara broytingaruppskot í hesum sambandi tekur nevndin eisini undir við við teirri broytingaruppskoti í broytingaruppskot landsstýrisins umbidnu víðkani av tekstunum til høvuðskontu tveyogtrýogtjúgu seks ellivu partabrøv ymisk viðurskifti soleiðis at útreiðslur til sølu a partabrøvunum landsins í smyrilein til ráðgeving og annað kunnu verða frádritn ir søluupphæddini við broytingaruppskotinum hjá nevndini verður avlopið á fíggjarlógini í knappar hundrað og fýraogfjøruti milliónir í mun til uppskotið hjá landsstýrismanninum har avlopið er hundrað og einogfjøruti milliónir vit meta at tað er gott og ein fyrimunur at tað er ein samd nevnd sum leggur álit fram ásannandi at tað er við samstarvi hóast vit ikki eru samd um alt at ein kemur longst vit halda teg gott fyri áliti á politisku skipanina og støðufesti í samfelagnum sum eg nevndi í byrjanini frú forkvinna so hava hinir nevndarlimnir nakrar viðmerkingar tveir av teimum og teir fara sjálvir at lesa teir upp og við hesum viðmerkingum so tekur ein samdnevnd undir við hjálagda broytingaruppskotið takk fyri frú forkvinna
takk fyri tað eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá
jørguni niclasen ger so væløh frú forkvinna eg síggi í hesum her broytingaruppskotum rá fíggjarnevndini at mann hevur skorið í rættiliga nógvum stovnum altso taks trý hundrað og hálvtrýss túsund gjaldsstovan hundrað og fýrs og talgildu føroyar og sendistovure skori og heilsufrøsliga starvsstovan er skorin gygniskori barnaverndarstovnar og so framvegis akkurát hvussu mann hevur gjørt tað eri ikki frágreidt her men hvussu ber tað til tá mann skorið á so nógvum stovnum at mann at aðalráðini eru fullstendiliga órørd altso skrivstovurnar hjá landsstýrisfólkunum sum eru hækkaðar í fjør hundrað og seksogtjúgu milliónir nú hundrað og einogfjøruti milliónir tí mann hevur hækkað eina eitt aðalráð enn meira í fíggjarnevndini altso hví hví fara skrivstovurnar hjá landsstýrismonnunum órærdar ella enntá meira upp á og so hevur mann verið alla møguliga aðrastaðni og pilkað burturav men landsstýrisfólkini eru frigari
eygun samuelsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna øh fyri tað fyrsta so er hasu tølini við hækkingum til landsstýrisfólkini ikki heilt rótt tað haldi eg kom fram undir sum jørgum niclasen ber fram tað haldi eg komi fram undir fyrstu viðgerð av fíggjarlógini men lat tað fara øh í ár av tí at fíggjarlógin er ella at er so langt útliðið við fíggjarlógararbeiðinum at vit hava havt eina bráðfeingis játtanarlóg so er tað soleiðisnar at nevndin kanska hevur havt eitt sindur meir av vitan um tær ymisku konturnar enn hon hevur havt áður tí at vit hava fingið roknskapin fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og vit síggja hvat ið verður brúkt og tað tað kann mann so tað veit mann so at tá ið mann hevur lagt á teir ymisku ella hevur framskrivað tr ymisku stovnarnir játtan at tá hevur mann ikki havt ta vitanina og tað er ikki nøkur ógvuslig skerjing hjá nøkrum stovni tað eru smáar upphæddir sum mann hevur tikið av út frá tí metingini sum ein samd nevnd hevur gjørt tað er orsøkin til tað takk fyri
jenis a rana ger so
væleg púra samdur við jørgun niclasen í hasi metingini hann hevur gjørt sum hasi smái biløpirni su blíivu tikin av og eg haldi fyri nøgrum árum síðani tá tá kallaði kur fíggjarnevndan fyri metingarnevndin tí hon metti um hon mett um hon metti um hon metti um at hálvtrýss túsund av har hundrað fryvur tíð men annars bara takka fyri at mann hevur tikið atlit til at at hækka neyðug menningarhjálpina tað tað ta er ómetaliga takksamur fyri sum vit eg dugir at gjøgnumskoða so haldi eg tað eru einar tríggjar milliónir og tað ger eisini tað teir felagsskapir sum nú farnu árini teir føroyski felagsskapirir sum gera eitt veldigt arbeiði runt um í heiminum at teir fáa møguleikar fyri at fáa eitt sindur burturav og eg eri eisini glaður fyri at tað stendur at mann framyvir vil gera tað tí at tað hetta ber ikki til at senda pengarnar á landinum til til til stovnar í í nyorku aðrastaðni paris
saman at sangja
svæl takk fyri fyri forkvinna ja eg eri sera fegin um at vitsaman hava hækkað játtanina til neyðug menningarhjálp og tað sum nevndin hevur sagt tað er nettupp at í at henda játtanin er hækkað so at tær føroysku felagsskapirnir eisini hava nakrar pengar at søkja um tí at vit eru jú vitandi um at at tað var eina kutt ella at tað koma en eina áheitan um at flyta pengar rættiliga nógvar pengar til ukraina og sýria sum so fóru uttanum hann mann siga ella jú tað til ukraina fór ígjøgnum ræyðakross men hin parturin fór fóru til ein eysturfelagsskap sum øll tóku undir við tá men tað gjørdi at einki ver so lítið var eftir til hinar felagsskapinir at søkja um og tí eri eg glað fyri at vit hava hækkað ta játtanina og mær vitandi er tað nokk ein tan størsta játtanin sum nakrantíð e gjørdi einum á hasari kontuni frá einum ári til eitt annað so tað haldi eg at øll kunnu fegnast sum
takk fyri áðrenn vit fara til næsta røðara so skal forkvinnan boða frá at løgtingsmál nummar seksogfýrs nummar seksogfýrs sum er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annaðordning om íkrafttretinu forferørina um lóg um forbygifórhann daltningar móti witwask ófinaansering av terrorismu og lóg om finansiell virksemhet tað ríkislógartilmælið er tikið av skrá í dag og kemur til viðgerðar á einum seinni tingfundi næstur at røða er beinir johannesen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna tað sum undanførna røðara r eisivra inni á so eri sum eisin verður nevnt til fyrstu viðgerð so eru heta her uppskotið ein st fyri ein stóran part tan framskrivinga tí uppskotini bleiv lagt fram í heyst við nøkrum tillagingum og men tað sum eg kanska í okkara eygum hjá fólkaflokkinum hvørfalt tann stóra broytingin er tann at mann ikki hevur borið skattalættan og barnafrádráttin við hesi ferð og tað havi eg so nakrar viðmerkingar um í álitinum tað er soljóðandi tá fíggjarlógar uppskotið leiv borið í tinginum í heyst var í somu atløgu uppskot um ein skattalætta og øktan barnafrádrátt latin tinginum skattalættin skuldi lætta um hjá lønmattakarnum og eisini skuldi loysa seg betur at taka eitt eykatak á arbeiðsmarknaðinum uttan at verða revsaður í skatti barnafrádráttin skuldi økjast sum hann gav familjunum størri fíggjarligt rásarúm ið er tiltrongt sum støðan í føroyum er í dag er gerandisdermurin nógv merktur av príshakkingum av alskyns slagi hetta merkist hjá borgarum og tí er eisini tørvur á einum lætta sum hann hjálpir teimum ið eru fíggjarliga sperd tí var og er tað eitt vónbrot at hesi fíggjarligur lættari ikki blíivur raðfestir til hetta fíggjarlógaruppskotið tí tørvurin er stórur og er hann júst nú uppskotini um skattalætta og økta barnafrádrátt fyriliggja longu sum er og tillagingar kunnu gerast sum ein ynski dað tað er sostatt eingin undanførsla ikki at hava hesivið nú tí tíðin ikki var til tað tað er gott at mann hevur veitt ein hjálparpakka ið hjálpir teimum harðast raktu her og nú eins og undanfarna samgonga gjørdi men stórur tørvur er á at vit veita varandi fíggjarliga lættari yvir skattin ið er tørvurin her nú
kunnu vit fáa frið í tingsalinum so beinir johannesen sum er orðið er tann sum hoyristger sovæl ja takk fyri frú forkvina eg kav eisni tosað harðarest her mene tað er gott at fíggjarnevndini er komin ásamt um nógv góð ting í hesum álitinum eitt ting sum vit nevna í í álitinum hjá okkum tað er tað at útreiðslurnar eru hugar og tey hava tar verið longri tíð eitt longr tíðarskeið bara herpeint vistumann hyggur eftir útreiðslunum í mun til hvat tað var í hvat tar var í fjør so er tað ein vøkstra fýra komma fimm prosent ið eru ovhøgur vit í fíggjarnevdini hortval samd um at mann má gera nøkur átøk fyri at bøta um hetta her og hvørta høgur sum nú er meni tað eru gjørdar nakrar umraðfestingar íí álitinum ella í mun til ta uppskotið sum kom íl fyrstu viðgerð nakrar fáar umraðfestingar har mannmillum annað hevurið ja tikið eitt sindur av nøkrum játtanum tí at nú eru vit komin inn í marsmánað og tá er tað eisini lætt at síggja í mun til í fjør ella sameitt við í fjør hvat bleiv brúkt a tá ymsu játtaninum og saman væl at ta eru nógvar játtanir har tey er ikki brúktalt ov langt frá tí tískil hevur man eikni tikið av harpeint og so eisini brúktar til at raðfestera stam so at eg saman umtikið so so kunnu vit hvørtfalt siga tað at tað eri tað sum hann sagt nað kanska mest í øllum hesum her tað er tað mann raðfestirfíggjarliga lættari til fólkið tað kom tíverri ikki við men hava vit so ja gjørt nakar vit saman altso andstøðusamgongan saman gjørt nakrar umraðfestingar við nevndini soleiðis hava vit hava fingið nøkur góð átøk raðfest o tað er eisini sjávandi eisini at gleðast um so ja takk fyri frú forkvina takk fyri elsbett mersetis gunleystóttur ger sovælja takk fyri og takk fyri eina fína røðu hjá gjøgnum forkvinnuna beini johannesen øhher er nógv gott sum er í hesari fíggjarlógini og eg tenki uppá millum annað fleiri frítíðartilboð til til børn við autismi seinheilaskadd og talið
sum eg ikki kunnu tosa at tey kunnu fáa hjálp til at tosa at læra seg tað og so víðari men eg eru eisini øgiliga tøkksom fyri atfíggjarnevndin hevur valt at raðfesta mentanarhúsið í klaksvík sjálv hevði ein fyrispurning um tað og tá hevði landsstýriskvinnan ongar pengar sett av so tað seti í stóran prís upp á at øll fíggjarnevndin samd um at hetta var neyðugt annars er tað øgiliga nógv annað gott men eg havi ikki tíð at nevnatakk fyri áðrenn beini johannsen fær høvi at svara her er óvanliga ófriðarligt í morgun eg veit ikki um taðfíggjarlógin tað er so nógv at at at tosa um men teir fundirnir sum fyrriganga nær í tingsalinum nú tey verður super um teir kundu flutta út í gongina meðan beinir johannesen fær høvi at svara gersovælja takk fyri frú forkvina og ja tað eru nógv góð ting i sum eru blivin áðraðfest í fíggjarnevndini og nú skal ikki fara at ramsa øll upp men tað eru nøkur ting sum vit í øll nevndin blivu samd um at vit skulu raðfesta og
øhldi øll eru øgiliga góð og tað er á teimum ymsu økinum av spælinum og samferðsluni mentan og heilsuøki og annan øki so tað er bara gleðiligt tá vit hava komið í stað saman um tað takk fyri
ómetaliga gleðiligt at taðer ein samd nevnd sumkann leggja tt álit fram tað sum eg fegnist ómetaliga nógv um tað er ati nú kann mann seta eina skaðanevnd á stovn samstundis eisini tað at mann setir pengar av til ferðsluátøk í vágum tí at uttan niðan fyri skúlan á giljanesi tað e einki ivast í hatta er ein deyðsfella sum mann arbeitt við nógvár men tað sum eg fái eitt sindur til búkin av tí er tað at mann hevur lækkað játtanina hjá crnám við tvey hundrað túsund hanta vátt ett tvey hundrað
túsund krónur ikki er øgiliga nógv men tað er
ótrúliga nógv tá i tað manglar í og tað er akkurát tað sum fingir øgiliga n nógv fokus taðer tað at nógv børn og ung ikki fáa hjálp frá sernávni og tí egi eg øgiligani kedd av at mann minkar játtanina hjá sernávin hon skudi heldur vera siga verða økt munandibeini johannesen ger so væltað eru nógv góð ting sum leru raðfest í hesum her uppskotunum her beint og millum annað tað sum rósa samulsen inni á við ferðsluapbønum í vágum til dømis tað er stórur tørvur á tí nagvastaðni harbeint og eisini skaðanevndtin tað er ikki nógvir pengar men tað kann eisini hava øgiliga stóran týdning eins og nógvar aðrar játtanir har tað er ikki so ræða nógvr pengar og mun til tað ið vit hava mann kann siga tikið av nógvum játtanum so so er tað soeisær at vit síggja nú í dag hvussu nógv er brúkt av teim ymsu kontunum vís tað seg at tað at nógv
ta eg eri slett ikki alt brúkt móti hvat var játtað í fjør
og tískil helst máa tað var luft fyri at mann tók eitt sindur av onkurstaðni men tað hevi ikki verið nógv sum hann tikið s av als ikki takk fyritakk fyri næstur at røða verður magnus rasmussen ger so væltakk takk fyri frú forkvina ja onnur viðgerð av fíggjarlógini fyri áðrenn sum vit eru í vit mug u siga vit eru eru nakað á sjónvarfallinum tí var tað eisini soleiðisnar men tað evu so sjálvandi sínar sínar grundir og vit vóru tí samd í fíggjarnevndini at vit skuldu gera alt okkara til at vit kundu finguð fáa it avgreitt fyri páskir so tað ikki bleiv uppaftur longri og
ja tað hava vit so megnað at og so megnaðu vit eisini at koma út við einum einum felags áliti
og so so kann mann siga also hví hví hví er tð ein samdnevnd altso eg minnist ein ein løgtingsmaður bleiv einaferð spurdur altso her beint ikki n tingsalinum men altso hví hví er tú fingið kjynismedaliguna ella littarakross eg haldi a littarakross og hann svaraði hví ikki hví ikki altso og tí hugsi eg ofta í í mann sigur tá mann arbeiðir altso hví ikki verða samd tað tað haldi eg mann mann gott kann spyrja síer altso hvat er tað sum gera at vit ikki samd tað kann sjálvandi tað sigur so sjálvt at vit era veri samd í øllum men men at vit sum politisk skipanin eiga at gera okkara til at tað ber til at vera samd væl vitandi uttan at vera góðtrúgvin at tað ber jú ikki altíð

eg havi nakrar viðmerkingar nakrar fáar reglur tí at tað er altso her er nógv gott í uppskotinum sum kom niðan og vit skriva tað her at bulurin er tað uppskotið sum undanfarna samgonga kom niðan við so ger man nakrar tillagingar tann nýggja samgongan tað sigur seg sjálvt nakrar raðfestingar og eg haldi sjálvur vis eg hyggja eftir teimum raðfestingunum at at nógvar av teimum eru virkuliga skilagóðr tað aldri og taki undir við teimum men men so er okkurt sum sum mann sigur sum skurrar og og sovíðari og tí havi eg hesar her viðmerkingarnar í samband við ríkisveitingina og eg komi til boangi til seinast í viðmerkingunum her samgongan hevur sett sær fyri at skerja ríkisveitingina til samans við hundrað milliónum næstu fýra árini og merkir hetta at í løgtingsfíggjarlógini fyri fíggjarágar tvey túsund og trýogtjúgu við isveitingin skerd við fimmogtjúgu miliónum krónum tað undrar at ríkisveitingin verður skerd og serliga hetta at virðisskapandi tiltøk ikki verða sett í verk soleiðis at fyllast kann í aftur fyri hesa vantandi inntøku neyðugt er við virðisskapandi tiltøkum soleiðisnar at vaksast kann um samfelagsbúskapin men hesi tiltøk eru trupul at fáa eygu á hjá samgonguni tað undrar tí hetta er serliga umráðandi fyri at vit sum samfelag skulu mennast og eisini standa okkum ímóti øllum avbjóðingunum sum vit vita eru og fara at koma undanfarna samgonga setti á skrá vakstrarforðum sum kom við nógvum tilmælum sum góvu eitt boð upp á hvussu vit í føroyum við virðisskapandi tiltøkum kunnu styrkja føroyska búskapin í hesum tilfari er nógv gott sum samgongan átti at tikið til sín og sett bæði á skrá og í verk gaman í ætlar samgongan at krevja nakrar hundraðtals milliónir í gjøldum frá fiskialivinnuni fyri á tann hátt at fáa fleiri pengar í landskassan men hetta er alt annað enn virðisskapandi og kann tí ikki á nakran hátt javnsetast við virðisskapandi tiltøk tað sum vit hava brúk fyri er størri virðisskapan og tað er lykilin til størri búskaparvøkstur sum vit hava og fara at hava brúk fyri tað sum eg meini við tað er tað at tað verður jú ført fram at vit fáa fleiri pengar in í landskassan men tað sum eg líkasum síggi nokk so stóran mun á tað er tað at mann mann krevur meira meira pengar inn í hesum førinum tosar mann um alivinnu og fiskivinnuna meðan tað sum eg meini við tað er tað at vit altso eiga at leggja allaorku í at fáa meira virðisskapandi tiltøk og soleiðisnar at vit kunnu generera meira til búskapin eisini framyvir

eg haldi tað var jens arana sum nevndi hetta her at mann einaferð hevði kallað fíggjarnevndina fyri hesa her hon tók pengar av ha meg eina metingarnevnd og tað varð kanska sagt eitt sindur í spølvni men uppgávan hjá fíggjarnevndini er at fara niður í smálutirnar vit vita væl at landsstýrið er komin við einum uppskoti men tað sum er serligt fyri hesa fíggjarlógina ella uppskotið vit arbeiða við nú tað er tað at vit hava staðfest hvat er brúkt í tveyogtjúgu vit sóu hvat varð ásett ella mett hvat ið játtanin var vit síggja hvat er brúkt ta er endaliga staðfest tað er púra óvanligt tá mann leggir leggur fíggjarlóg vanliga og tí haldi eg at vit hesi ferðirnar høvdu nógv neyvari tøl enn mann vanliga hevur so tað er út frá tí uttan at fara niðir smálutir við hvørja kontu men eg haldi at vit mug vera samd um at her er eingin skjálvtiahóma í hesum her hesum flytingunum sum hava verið so at tað eru ikki bara metingar úr leysum lofti vit hava veruliga veruni í hesum her og diskutera

so er tað tað at tað verður nevnt um her góð átøk og eg fari ikki í holt við øll átøkini men eg havi hug at at taka nøkur fá fram nøkur fá fram og mann kann siga her bæði hørð og og bleyt virðir men tey hørðu virðini tey tey viðføra ofta bleyt virðir so so tað tað er eitt sindur soleiðisnar mær dámar ikki altíð bara at siga hørðuvirðir og bleyt virður her er her er ein blandingur av av rættilia ymiskum sum stendur á síðu trý og onkur hevur fegnast um okkurt og og takka fyri okkurt og eg haldi sjálvur at vissi eg kann nevna nøkur ting sum eg haldi eru góð og tá eg havi tikið undir ið hesum her so er tað tí eg taki undir við øllum tað er bara tað r akkurát sum at summi kanska eru einum olítsindum nærri tað er natúrligari orsøki til tað men eg haldi tað at mann fer í holt við ati styrkja hetta her við undirvísing í føroyskum til sum annað málum tað hava vit sanniliga brúk fyri tað haldi eg eitt gott átak og vit hoyra tað allastess í samfelagnum tað eru flóttarkomnir og tað eru fólk sum koma at arbeiða og sovíðari og tað er fólk sum flyta til her tí tey tey kanska giftast ella etablera seg her so vit hava skyldu til at gera alt okkara til at hetta her við tí føroyska málinum sum er jú grundarlagi fyri integratiónini fyri at tey skulu fyri at tey skulu fella til tað er jú okkara mál og mentan so tað haldi eg eitt eitt gott átak sum vit uppraðfesta eitt annað sum mær dámar væl tað er tað at vit hava sett nakrar eyka krónur av til musikkskúlan musikkskúlan kenni eg frá so nógvum vinklum sum foreldur sum lærari kenni musikkskúlan eg kendda eisini sum tá eg var í borgarstjóri tað er eitt fantastiskt tiltak musikkskúlin sum nú hevur nógv ára baki tað tað er bara ikki orð fyri tí og at at kunna styrkja hann upp aftur meira enn enn hann er styrtur tað haldi er gott og tá ið tað stendur fimm hundrað túsund so betýðir tú í veruleikanum mann kann siga eina millión tí kommunurnan kommunurnar koma við hinari helvtini visu tær visu ær vilja spæla við í hesin her vissu kommununar ynskja at uppraðfesta musikkskúla tað haldi eg gott vit eru eisini inni á hesim her við taluvenjing í samband við endur og viðlíkahalsvenjingar tað tað haldi eg er eisini nakað sum sum er er gott og neyðugt og vit vita tær her ein stórur tørvur og og at vit vit hava kunnað blivið samd um at at lyfta tað økið nakað upp afturat eg haldi eisini at hetta við tað hevur verið tosað nógv um rúsdrekka og rúsevnað politikk og undanfarna samgonga gjørdi nokk so nógv burturúr og tað tað kom eitt eit eitt mansigur eitt arbeiði burtur úr tí og har hava vit eisini styrkt hetta sum eitur týtt rúm og so eitt annað øki sum hevur verið nokk so nógv prátað um umrótt tað er hetta her við demens og landsstýriskvinnan hevur eisini verið frammi um um tað vit vita øll at tað ávirkar nógv fólk í føroyum og at at vit saman kunnu líkasum lyfta tað longur upp tað haldi eg gott jensarana nevndi neyð ug menningahjálp og vit vóru samd um tá at stuðla í ukraina og so var tað eisini jarðskjálvtarnir tá sum vóru turkalandi og har á leið so at nokk so nógvir pengar blivu játtaðir av tí kontuni men vit hava so lykt tað upp og eg haldi at tað er gott at vit vit kláraðu tað so nú fór tíðin men samanumtikið haldi eg átøkini eru góð tað sjálvandi kundi e verið okkurt afturat eingin ivi um tað men vit eru øll samd um at gera tað allarbesta fyri tað føroyska tað handlar kanska eitt sindur um ein temperamandspurning og hvat kemur fyrst og hvussu nógv skulu vit men at vit kunnu standa saman um hetta her tað haldi eg gott takk fyri takk fyri tað er ein røðar av viðmerkingum tann fyrsta frá eykun samuelsen ger sovælkfyri frú forkvinna eg haldi atmagnus rasmussen segði tað so gott í byrjaðini hann segði hví ikki vera samd og tað haldi eg eisini er ein góður setningur at hava við sær hví hví ikki ikki royna at fokusera upp á tað sum mann kann semjast um tí tað kann mann mann kann jú semjast um nógv ting og eg vil siga at bæði magnus rasmussen og restin av andstøðuni hevur verið sera konstruktiv og her er
haldi eg sjálv veru nógv mann kann fegnast um men tað sum er felagst er tað
at øll tey góðu tingini sum eru í her og eiga vit øll í felag tí vit hava gjørt tað í felag sum vit hava sitið og í einari prosess har vit hava funnið fram til tingini í felag og tað eri eg sera fegin um og tað vil eg eisini takka andstøðnsrassen ger suvæja takk fyri frú forkvina ja ja tað er eingi loyna at vit tá ið vit byrjaðu so settu t okkum fyri at vit vildu hava hetta avgreitt til fyri pásker og at vit fóru at gera alt fyri at vit kunnu fáa eina samda nevnd og tað kemur ikki av at tað er bara ein persónur sum vil tav tað mugu øll vilja tað og tað hevur verið soleiðisr frá mann sigur frá fyrsta brúksli av at vit hava roynt tað og tí eru tey átøk tað sum er tillagað hendanvegin ella handanvegin tí eru felags um tað
og standa saman um
dag takk fyri jørguniclasen ger sovælfrú forkvinna upp á ein máta er hetta ein stórur dagur vissu vit hugsa um sjálvbjargni har ið eitt samt løgting íroknað sambandsflokkin í dag at fara at skerja blokbloksstuðulin skerja ríkisveitingina í fimmogtjúgu milliónum eg haldi er fantastiskt at vit vísa vit vilja klára okkum sjálvu men sambandsflokkurin og tjóðveldið sum næstan hevur sitið einaráðandi á fólkatingssessunum tey seinastu nógvu árini har hava vit tveir fólkatingslimir
ganga trippandi niður í kristiansborg og bidda pengar
og eftir øllum at døma er tað teir pengarnar sum vit skera niður á bloksstuðulinum sum teir siglu klára at bidda til føroyar við einari treyt at løgtingið skal játta tað sama heldur sambandsflokkurin og magnus rasmussen at tað er í lagi at vit royna vera sjálvbjargini her løgtingið skerja ríkisveitingina og so ganga fólkatingslimir føroyskir og royna at bidda hesa somu pengarnar aftur gersætakk fyri frú forkvina haldi ikki eg fari út í kjakið um fólkatingslimirnar her men eg haldi tað at ríkisveitingin hon minkar tærra automatikk hon verið fastfrist so hon er minkað í í áravís og tað hevur sambandsflokkurin hannhe jú verið í samgongu har ið hon verið fastfryskt tað sum hendir nú tað er tað at nú nú fær mær eitt indur harðliga til verka meðan vit siga her í viðmerkingunum at vit halda tað at í staðin fyri kanska ella ikki kanska í staðin fyri at leggja meira skatt á fyri at fáa meira pengar í kassan
so eigur mann at arbeiða nógv harðari
verður at fáa meira virðiskapandi tiltøk og átøk í føroyum fyri at kunna styrkja búskapin takk fyri takk fyri síðani er tað elspæl mær sett skunnastøkir so væl ja takk fyri eitt sum eg eri sera glað fyri nú skal eg posta eina løtu eitt sum eg eri øgiliga glað fyri tað er bráðfeingis sálarlig hjálp tað sum eg síggi fyri mær tað er at vit fara at fáa eina sálarliga skaðastovu soleiðis at fólk sum eru komin í djúpa sálarneyð at tey kunnu fáa hjálp her og nú í at vit kenna til at tað fólk er móða lívinum og hvussu kunnu vit hjálpa teimum tað er tú øgiliga gott at mann kann fara
og og við meg hjálp beinanvegin ella at fólk eru
ordiliga man siur djúpt deprimeraði ella hvat skal vera so hatta er simpultenn so gott taluvenjing í samband við endurviðlíkahaldsvenjing eisini eitt stórt pluss men eg eg hevði ynskt og ynski framvegis at tar bleivu pengar settar av til múlavegin men sjá fylgiligt ati ynskini tey eru so til næstu fíggjarlóg so eg vóni at fíggjarnevndin hugsatakk magnus rasmussen ger so vælja ja ja vit hava skyldu til at hugsa um alt landið og tað haldi eg vit gera í fíggjarnevndini og g haldi eg vit gera tað eisini her í í í løgtinginum tá tað kemur til hatta heilt ítøkiliga við múlavegnum so var ein skrivligur fyrispurningur um múlavegin her fyri ikki so grivliga langari tíð síðani og hvussu nógv mann metti at tað kostaði at fáa múlavegin góðan og tað var hálvtrýss milliónir vissi eg minnist rætt so at
tað men men fyri men
men fyri bara eini tveimum trimum árum síðani tá tá haldi eg vit vit megna at seta ein ein háv av til múlavegin fyri at fáast mann sigur tað mest átrokandi gjørt men tað er fleiri fleiri vegarteinar í føroyum til bygdir sum virkuliga høvdu havt gott av at fingið man siur eina alvorliga raðfesting lat tað verða sagt beinanvegin og tað er ikki bara múlavin við kunnu nevna til selatraðar og vit kunnu nevna til tjørnuvíkar og nógvar aðrar elduvíkar og oyndarferðar og suvíðari so múlaverðurin kom ikki hesu ferði nei rósa samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna sum eg segði frammanundan eisini so eri eg øgiliga glað fyri tað at tað er ein samd nevnd tí í veruleikanum hoyrdir ta kanska ikki heima í einum so stórum arbeiði at mann ikki kann vera samdur um tey bestu tingini sum eru og egeri ótrúliga glað fyri at mannhevur raðfestið taliðvenjing men samstundis má eg siga eg eri ótrúligani kedd av at sernám er lækka tí tey børn ung sum hava talið trupulleikar samskiftstrupulleikar tey fáa ikki ta hjálpin e hava brúk fyri í dag tað sóu vit í daguri
kikkol fríggjakvøldið og tað havi eg ari
beitt við í seinast seti nógv við teim manglanu sum er á sernám og í dag er tað ikki barnagarðarnir sum fáa hjálp frá sernám tey børnini sum e niðan fyri skúlaaldur fáa ikki hjálp og tey sum eru omanfyri skúlaaldur har er tað kvotera hvussu nógv sleppa perár m siga og so puglurin blívurbert størri og støri og størri so eg hopi tað at mann kann broyta tað avgerðina áðrenn triðju viðgerð at mann ikki niðuraðfestir sernám og vit vitatakk magnusrasmussen ger so væl takk fyri frú forkvinna hetta etta við sernám er eitt øgiliga stórt mál og tað er nokk so samansett fyri ikki at siga eitt sindur fløkt tí at tað eru kommununur sum hava barnamann kann siga barnaøkið og so koma vit í skúlan tá ru tá eru eru vit eitt lands og og nógvar kommunur eru farnar inn í hetta her og gera í veruleikanum kanska meira enn tær eftir lógini burdur gjørt tí tær eru so tætt upp á borgarar og tí er tað nokk so avbjóðandi øki
og eg meini tað at undanfarni landsstýri
stýrismaður jenis arana hevði eitt arbeiði fyri framman har ið mann kundi hyggja uppá ter hvussu mann kundi gera tað betri og tað sum vit hava skilt ta er tað at tað stóra ein stór avbjóðing er manglandi arbeiðsfólk ella manglandi arbeiðskraft at tvey hundrað túsund er tiknar av ta tað er so tað men tað tað er tað er bara veruleikin men men eg haldi út frá teimum tølum og upplýsingum vit hava so so áttu tær at gingið í ordan íðan er tað kaileo holm johannesen ger so væl eg haldi r stuttligt tá tað ger eitt sovorðið vinnara mál øll vilja vera partur av tí øll burdu fingið riddarakrossin faktiskt øh hetta var jú okkara uppskot upprunaliga ha tað tey sum sita í andstøðu nú og so vil samgongan sjálvandi vera við og so vil andstøðan vera við eg haldi að er fantastiskt at øll kunnu verða samd um eina fíggjarlóg vit so nógvum góðum tingum áog tað henda eisini onnur góð ting fólkaflokkurin er byrjaður at tosa um sjálvbjargnini eg hai ekio hoyrt fan rentan nú í fleiri ár og
tað viliski at teir lyfta tað heilt upp og so fara teir at tosa um múlav
degin eisini so teir eru heilt har uppi og heilt har niðri so hetta blívur eisini sordjúpt prátmagnusrasusen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað er sum tingmaðurin sigur at at vit eiga øll lut í hesum og tað er tí vit standa saman og tað haldi eg gott og tí hugsi eg eg haldi eg fari ikki skeivur at at seinast tað hendi át fíggjarnevnin varðsamd nú veit eg ikki um forkvinna kanska nevnd at tað var tvey túsun og tíggju so tað er nokso nógv ásæð tá var ein fíggjarnevndsamn og so tí hugsi eg hvat kunnuvit so gera víðari fram altso ein fíggjarlóg skal jú smíðast nakað skjótt
og tá vildi eg bara sagt at eitt
sum eð hvussu eg kundi givið bonus tað er tað at andstøðaurin verður tikin við uppará áðrenn alt er avgjørt tað gevur í hvussuhsver gróðrðarbotn til at mann kann blíva samdur takk fyri takk fyri síðani er ta johannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg vil bara rósa fíggjarnevndini fyri eitt eitt væl arbeiði tí tá eg hugsi um heta her sum eg komi við tey hava umræðfest so sovóru nógv ting sum eg haldi eru rættiliga góð og sum eg hevði sæð fyri mær vóru vóru nøkur ting sum eg ætlaði at arbeiða meir fyri og havi víst á fleiri ferðir taluvenjingarnar klimaviðgerðin undirvísingum føroyskum sum mannamál sum má styrkjast og og neyðhjálpin ferðsluátøkini sum er neyðugv vágum og so
eg haldi tað væl arbeiði og eg haldi ein fín
leistur mann hevur gjørt nú at mann tekur andstøðan vil at andstøðan og samgonga kuni vera samd um um eitt eitt felagsuppskot so gott arbeiði tit takk fyritað er aftur rættiliga ófriðarligt í tingsalinum magnsrasmussen ger so væl ja takk fyri frú forkvina ja eg eg kann bara siga takk fyri eina eina jaliga viðmerking frá johanes joensen tingmanninum og at mann sigur at tað kann fellast so saman at mann kann vra samdur um so nógv tað tað mugu vit bara vera glað um takk fyri síðan er tað steffan klein poulsen seinasta viðmerking ger so væl frú forkvina miðflokkurin fær mangan skotið í skógvarnar at ikki liva upp til sítt navn miðflokkurin og eg komi aftur eftir
tí tá tað kemur til blokkin so er tað rættiliga ringt at síggja munin á
sambandinum í tjóðveldið beint nú tí at her hevur mann valt tað at taka fimmogtjúgu milliónir av um árið av blokkinum og skilti eg tað rætt so var tað meira ella minni minni ein semja millum sambandið og teir flokkar ma rádist fyri jól
um at mann lendi sirka har fimmogtjúgu miliónir tað sum eg
royni at siga at at vissu vit skulu liva up tlokkara navn í hesum førinum við flokkurin so er tað rættiliga ringt at leggja seg á miðjuna tí at munurin tikist at vera null krónur í hesum førinum er er tað virkligani so lítil munur á á sambandi og tjóðveldi í dagmagnusrasusen ger so vælfyri hetta ver kanska eitt sindur leiðandi spurningur er er so lítil munur á tjóðveldi og og sambandið nei tað er tað ikki eg nevndi fyrr í røðuni ati hann minkar per automatikk sum støðan er nú og tað hevur abandsflokkurin tikið undir við vit vóru í einum sovra ein innleiðandi samráðing eg haldi ikki tað bleiv nakrantíð realitetssamráðingar har ið blokkurin var uppi at venda og tað varð eisini alment kent at vit vit vóru við til at bróta prinsipp at kunna skerja í avinum men mann skal ikki minnast til at
so á hinari síðuni betýðir tað tað at mann má hava nakað virðiskapandi
fyri at fáa inn í staðin og tað haldi eg ofta verðið gloymt og tað sum eg so havi eg andfektað her peint tað er tað at mann í staðin fyri líkasuman leggja seg ordiliga á tann banan so fær mann heldur og tekur meira frá vinnuni takk fyri takk fyri næstur at røða verður bjarni hammer ger so vælja takk fyri frú forkvinna og tað helt at okur okur møguliga sum tað sær út til so fór ek annáa at blíva ferdigu við fíggjarlógina áðrenn pástkir og eg haldi tað er p á sítt pláss at at eg brúki tey fyrstu sekundini at rósa forkvinnuna í fíggjarnevndini tí at forkvinnan hevur sum sagt fungið eina samda fíggjarnevnd
og su mann hyggu søgubøkurnar so eta eg ikki hent síðan tvey túsund og tíggju so tað eru nógv ári sríðan
at mann fekk at samd at fíggjarnevndin var samd og og fari ikki heilt skeivur so var verandi rna vara var hon næst forkvinna í fíggjarnevndini táso tað er øgiliga flott og eg trúgvisum undanfarnu røðari segði so ert a øgiliga nógv góð ting í her hví skal mann vera ósamdur bara at fara at vera ósamdur tað bjøvuðsman sjálvandi ikki at vera men men har má eg siga at eygun samenssen eigir sein stóra lut til at mann fanna eina semju eg eg eri ikki líka sikkur í at ag hevði gingið líka gott við seg tey vóru nøkur onnur men frú forkvinna eg ætli ikki at taka taka alt ígjøgnum eg ætli kanska at bara nevna nøkur ting sum eru kanska nýggj sum eru heilt nýggjar raðfestingar og har vili eg kanska byrja við at nevna skaðanevndina skaðanevnd sum ikki hevur verið í føroyum áður taðhev verið í danmark og sikkurt í øllum grannalondunum í nógv ár har sum tað er ei nevnd sum tekur samanum tá ið tey eru álvarslig ferðsluopp fær tey greinaði og koma so aftaná við tilmælum til ta politisku skipanina til ferðslumyndugleikarnar landsverk og so víðari so at tú kann fyribyrgja álvarslig ferðs í fraí framtíðini og hetta her kostar tvey hundrað túsund tað er so sett í atframyvir kemur at kosta trý hundrað túsund um árið men tað fá lítið av pengum visti mann hugsar um ta stóru ávirkan at tað kann koma við at rædda mannalívið so vil eg eisini nevna tað sum eisini ella ikki nýtt men okur hava raðfest at attað skula setast tveir nýggir dimennsamskiparar ein skal setasær suðurøki og ein av miðstaðarøkjunum tað er nakað sum hevur tørvur á sjálvtu vera stórt arbeiðigjort sum manglar tað samskipari so kann ikki ringja visti tú er í suðuroykjinum o fáa ein sum hevur ábyrgdina av økinum men tað fert tú at kunnaan ú t á hendan her fíggjarlógin er samtykt og tað er bara til at gleðast um so vil eg nevna eitt afturat tað er eitt heilt nýtt tað er at fíggjarnevndin hevur valt ati hevur valt at fara inn og geva kompensatión fyri barnakonur og teirra familjum sum verða noyddar ella unar ella sendar til landsvíkarhúsið at eiga og tað er gí viðmerkingunum stendur tað barnakonur og teirra familjur í suðuroynni men tað eru eisini barnakonur uttan fyri suðuroynna sum tá kundi verið fugli ír síni skúvoyviðstaðni verður og og har sum tey verða send til landssjúkrahúsið skula vera har eit ávíst sdagatal í dag er tað soleiðis at tað er ókeypis at búgva inntil at konan hevur átt men taðhenner átt so fert at telja so skal tú betala hvønn dag ta býr fyri manninum makan til dømis og eisini fyri børnini hvørt barn og tú fer heldur onga kompinsatión fyri ta ið tú etur nú sigur fíggjarnevndin at tey sum verða send á lansjúgrahúsið skulu ikki gjalda fyri a búgva heldur ikki aftaná tá ið barnið er føtt og tað skal eisini vera møguleiki at fáa tríggjar máltíðir ui dagin morgunmat døgurða um náttúrða visti tú etur ta inni á landsjúgrahúsinum okur hava sett hundrað túsund av til tað í byrjanini a fí fyrsta umfari sum fór ekanst síggja hvussu langt tar røkkur tað kann gott vera tar røkkur røkkur men heta her skal tað skal øllum førum ikki verða ein fíggjarlig útreiðsla hjá einari familju sum verður send úr heimstaðnum til landssjúkrahúsið at eiga og tað er serliga mein tað til serliga suðuroyggin har tann størsti hópin sum verður sendur til havnar at

frú forkvinna so vil eg nevna onkur lítil smáting afturat tað er tað er faktiskt undanfarna samgonga sum hevur verið við til at raðfesta tað serliga hendan samgongan hevur sjávandi koyrt tað inn í mállinnuna tað er dialisuviðgerðin í suðuroynni gongur sum ætlar so byrjar hon í august

eitt heim til seinheilaskødd í suðuroynni eisini øgiliga gott hatta erí dag er et nýtt heim opna í klaksvík har sum suðurso vil sutag hvuldi siga tað býr ír suðuroy verður sendur norður til tað er sjálvandi ikki meir nesbest men tað verður eisini gongdar sum ætla at leta tað eisini upp eitt í summarferðina a so tað er eisini bara bara til at gleðast um klimaviðgerðin sum onkur annar hava va inni á óalminduliga gott tað vísir seg at tú kanst fáa klimaviðgerð sum er faktiskt bíligari en tir spoyturnar sum tað fer uttan altso har sum tú sær altso tað er natúrligur heilivágur uttan at tú verður spoytaður og tað hjálpir hjá nøkrum føroyingum og tað haldi eg at tað er ein øgiliga góð raðfesting eisini nakað sum ein stór upphædd er koyrd til suðura sjúkrahús til viðlíkahald átrokandi viðlíkahald tað er til at skifta klædning og vindeygu á sjúkrahúsinum tað hevur bíðað síðani tvey túsund og sekstan o seytjan eg veit tikki um tað er kanska ikki raðfest ræytt ella kanska gloymt men tað er eingin ivi um at tað er veruligani átrokandi ábøtur sum skal gerast har tríggjar milliónir er tað sum tey klára at brúka í ár áhav fingið upplýst og restin verður brúkt í næstár og tá verður tað játtað sum skal verða til restina av klaga og skifta øll vindeyguni í suðuroyasjúkrahúsið tí okur hava trý sjúkra hús í føroyum vit kal taka klaksvíkur og suðuroynna og tórshavn har skal tað verað í ordan tað skal ikki renna vatn niður í um herðatoppina á á á sjúklingum sum koma inn við við blóðpoppin og heilabløðingum og ferðsluáppum við óvánaligum vilíkahaldið sum hevur verið átrokandi nú í sjótt tíggju ár hetta hetta verður gjørt í ár og tað

so vil eg enda við at tað er kanska at man skal ikki siga hjarta surt men men fíggjarnevndin er fingið at vita ella mann spyr ummann spyr um nógv ymiskt í fíggjarnevndini og tað koma øgiliga nógva inn til hoyringar ølløll ymisk feløg og og stovnar undir undirrundir ymisku málaráðnum har má eg líka nevna eitt ting ella jag kanska t nevna tvey ting eitt annað kanska tvey ting fyrst øav øllum teimum feløgunum sum koma sum biðja um pening nógv av teimum tí eru vælgerandi endamáli ti allarflestu eitt annað eisini eitt sum er ókeypis sálarhjálp kann eg eisini nevna men eitt sum er afturvendandi hjá næstan øllum teimum feløgunum tað er tað at tey hava heilt óalmindiliga trupult við at fara umborð á smirðil og fara suður og geva henda her hesa hjálpina sum tey síggja peningum tað er næstan ikki øll næstan øll siga tað hevur verið trupult at raðfest men nú verur tað at fáa pengar frá landinum sum skula tæna øllum føroyingum men tað er næstan ov møguligt at koma til suðuroynna og veita ta hjálpina og har er s hendan har ókeypis sálarhjálpin og eina tais sum stenda fremst tá y siga bara tað at tey hava valt at velja tað frá tað ber slætt yvirhøvur ikki til men eg veit at landsstýriskvinnan økinum hevur gleðir seg til at fáa tað at fáa hs her har má kallas seg har ja hasa harverkætlanin á ferdiga soleiðis at hon kann taka einakrari avgerðir um hvussu tað eigur at verða frameftir men tann loysnin sum er brúktur hann er ikki góðnákk men tað hjarta su sum skuldi eg koma til tað er tað at seinasta fíggjarlóg so bleiv blivið oyramerktur bleiv oyramerktur ein millión til eina gongubreyt í trungisregi tvær milliónir til at breiðka froðberðar vegin sum landið eisini eigur og so fýra milliónir til at breiðka hvalbiartunnils vegin tað sum manglaði oyramerkt politiska avtala tað sum man gerast avtalur fyri at taka undir einar fíggjarlóg landsverk hevur inni ogtei var brúkt nakrar fáar hundrað túsund krónur av øllum teimum milliónunum men fíggjarnevndin fekk at vita at teir pengarnir ikki tr brúktir men tair vórðu støðlaðir og vildu verða brúktir í ár og vildi verða soleiðis at hesi her vega vegarstubbarnir kundi gerast serdir men nú vísir tað seg at landsverk hevur brúkt pengarnar til nakrar heilt onnur ting

eg slekki at koma upp her svar men bara at hann roynir at fylgja teg upp og prøvar at vita um landsverksfrøðingurin hevur brúkt hesar pengarnar hesa politisku avtaluna í heimildarloysi tí tað vísir seg nú at pengarnir eru brúktir til okkara heilt annað okurvit ikki hvat men teir bara brúkt til okkurt annað og ynskir mann at gera hesar her raðfestingarnar ferdagar sum eru oyramerktar í fríggjarlógini so kann fíggjarlógin ba játtar fleiri pengar tað er í ordan eg hopi veruliga at landsstýrismaðurin fer eftir og fylgir teg upp og ferð upp á pláss tí tað eigur ikki at verða neyðugt at tað politiskar avtalur sum eru oyramerktar á fíggjarlógini verða brúktar til okkan heilt annað sum slett løgtingið slett yvirhøvur ikki hevur biðið um men samanumtikið so er tað bara til at gleðast um at tykur hav eina fíggjarlóg sum øll eru samd um at enn ein at takka eykun samelsen fyri fantastiskt arbeiði eg ivist í um nakar annar her løgtinginum eg megna at fungið eina samda fíggjarlóg tí mann skal geva ein samgonga skal geva nøkur ting frá sær eisini fyri at fyri at fáa eina samda fíggjarlóg men allíkavæl haldi eg tann linjan er øgiligani øgiligani góð og fín eingin her kann ikki siga at at tey ikki hava fingið nókv so rímiliga gott burtur burturúr og eg vil bara takka fyri eina góða viðgerð tað hevur verið virkuliga áhugavert at vera fíggjarnevndini jatakfyri frú forkvinna so er tað viðmerkingar tann fyrsta frá kaili holm johannesen ger sovæl takk fyri bjarni hammer fyr ena góð a røðu øh thar nógv góð ting og diamentsamskipara tað komið uppá tað áttu vitað einki í pvussur so tað er orliga positivt mann hevur tosað um tað nú nógv harrans ár hetta her bráðfeingissálarfrøishjálpið tað var úppi á og tað er eisini øgiliga gott didialisuviðgerð til suðuroyingar er fantastiskt vit hava tosað í ræðiliga nógv ár eftir hondini útgerðin er keypt og nú er raksturin lagdur
durum manyvir eisini so at hetta er sum sagt árligt er eitt vinnuramál á allar mátar
so so ja heilsuverkið fær gott tað fær almannaverkið eisini og tað er ein partur av kalla okkum av vælferðarsamfelag kamn mann siga ger soæja takk fyri frú forkvinna eg eri sjávandi er púra samdur at tú má haa uppraðfest at heilsuverk etta almannaverk visti man skal hav ein vælferðar samfelag so jú her er øgiliga nógv her eru øgiliga nógv góð ting tað má eg siga og og tað er tað haldi eg eisini at hendan samgongan hevur loftað nógvum av teimum visti ikki næstan øllum teimum raðfestingunum sum undanfarna samgonga var í gongd við eg dugi ikki ordilig at síggja nakað soleiðis øllum førum sman hugsar um tænastualtso vælferðartænastur sum eru strikaðar burtur
men mann hevur heldu
tú ei valt at puppraðfestir og lagt nakað nýggjári at sum til dømis t mennsamskipararnorri tveir tveir tað er nógv tað er gott takk eykun samuelsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja sjálvandi halda vit sum eru í nevndini ata heru nógv góð ting í í raðfestingunum og eitt sum eg havi hug at nevna tað er nú hava fleiri nevnt hetta her við taluvenjing og onkur nevndi eisini at tað var hend ein lítil læikking í játtanini hjá sernám og har eru fer jú eisini taluvenjing fram men játtanin vildi eg hildið var ikki nakað sum fer at ganga út yvir tann partin men tað sum er viktigt við taluvenjingini tað er at
hon er í fleiri geirum og og
he eur hug at detta niður ímillum viðhvørt hvør eigur hvat hvør eigur tey eldru o hvør eigur børnini hvør eigur tey sum eru mitt ímillum og tað góða við tí haldi eg er eisini at landsstýriskvinnan hevur upplýst fyri nevndini at hon fer undir eitt arbeiði seinni í ár hvussu mann kann skipa hetta økið betur tað eru vit sjálvandi glað fyri men vit halda bara ikki at tey sum tann ovurhonds stóri tørvurin sum er hann kann ikki bara standa og bíða eftir at mann finnur útagil at manbjarni hammer ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja eykun samelsen hon kennir heilt gott akkurát har øki hor hevu verið úti á almannaalmannaráðnum og eru eingin ivi um tað at øll eru samd um at hendan uppraðfestingin við tveimum milliónum til taluvenjing er ótrúliga góð men tað er eingin ivi um at tað startaði við eygun samelsen sum hevur tann kunnleikan um tað sum er og eg kann bara taka undir við tí eg kann bara taka undir við teimum viðmerkiunum sum eykun samulsen kom við til landsstýriskvinnuna at tað eru á ymiskum støðum
kri og eldri
og hargt ymiskir førleikar hvussu ymiskir røkt sum hava mistalið forleikarnar at við at játta tvær milliónir so ger tað tað nógv nemmari ger tað tað nógv nemmari hjá landsstýriskvinnuni at seta tað í gongd so tað okur gleðir teg til at útkominna selur til brúkast í ár í tvey tunnu og trýogtjúgu so okur fær at gleða okum til og bíða spent eftir tá ið hetta er fyri sætt í gongd takk fyri forfan jensar rana gjørt væl tá ið tað nú skal takkast so fari eg at takka samgonguni fyri at hon so generøst hevur tikið undir við hesum eru fíggjarleivur uppskotinum sum farnasamgonga jú eigur eini kanska hálvfýrsoghálvfems prosent av eg haldi tað er flott og tað er jú grundarlagið undir at tað er blivin ein semja men tað skakaði meg eitt sindur at hoyra bjarnar hammer tosa um hesar vegastubbarnir sum skuldu gerast lidnir í sambandi við tunnilin til hvalbiar
at peningurin at tað ikki er gjørt
men pengarnir burtur tað ber ikki til hatta má loysast altso hatta krevur næstan at at onkur verður kallaður inn kanska millum aðru triðju viðgerð í í í í fíggjarnevndina svara fyri seg bjarni hammer ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja mann kann siga at okur takka heima okur takka úti í dag men eg eri púra samdur við jenis arana at tað ber ikki til akkurát tí mann veit av fyri tað fyrsta er ta positivt nevnt í fíggjarlógini hendan stubban hendan stubban og hendan stubban og so eg veit ikki man kann siga atí frektleika at ná men pengarnir eru farnir til onnur endamál men vissi løgtingið ynskir at fáa tað
gjørt ja so kunnu tey bara
játta er ymski at gera oman fyri arbeiðia so kunnu lógvur bara játta fleiri pengar tað bera ikki til hatta málan sigur smærrin farir inn og hyggja uppá tí at eitt so kann mann siga tað um tað er vanlig presidýrr ella ikki tað vónligu tá vónligi ikki tað er at mann tekur mær hetta er politiskar avtalur oyramerkt ting sum ikki er so so heldur so øgiliga dýr at mann bara hevur tann freykleikan man tekur bara peningin og brúkar hanlla okkurt sum faktiskt eingin ordilig veit hvat tey brúkt til men takkharra formaður nú ja takkso er ta verður hnd at jense ger so væl jayger s væl ja eg taki orðið vegna framsókn í fíggjarnevndini og eg kann sjálvandi eisini fegnast um tað áhugaverda arbeiði sum vit hava havt í nevndini og sum hevur verið semjisøkjandi og eg haldi at vit kunnu nevna
eina tvær kvinnur sum faktiskt vara av fíggjarmálum so sum landið verður stýrt í dag og tað er ruth vang landsstýriskvinna í fíggjarmálum sum hevur lagt hetta
lógaruppskoti fram í góðum samstarvi við sítt sínar kolegara í landsstýrinum og so eygum samelsen fíggjarnevndarforkvinnu sum hevur loyst arbeiði í løgtinginum og tað sum eg haldi meg síggja her og sum er gott tað er stabilitetur tað at mann velur tann loystin at mann tekur tað faktiskt longu nokk so væl ígjøgnum arbeidda uppskotið hjá undanfarnu samgongu og leggur tað fram við við teimum raðfestingum teimum góðu raðfestingunum sum okkara nýggja landsstýri

tað er tað er eitt gott ting soleiðisrnar sum tað lendi viðvíkjandi nær valið var útskrivað og og hvat fyri tí á árunum vit eru tí tað er rættiliga týdningarmikið at henda lógin sum stýrir øgiliga nógvan virksemi í landinum verður samtykt skjótt og tað sær tað eru sær út til at vera útlit fyri tí tað eru fleiri sum hava gjørt viðmerkingar um tað tá mann gongur runt í samfelagnum at fá er nú hansar fíggjarlógina samtykta tí tað er nógv sum gongur og bíðar eftir tí og tá ið mann arbeidir íð fíggjarlóg so er tað altíð nógvir partar sum høvdu viljað havt verið raðfestir aftan av landsstýrinum ella av fíggjarnevndini eftirfylgjandi og soleiði er tað men men summi ting taka longri tíð og fíggjarnevndararbeiðið er ikki at at planleggja og og gera sjálvt arbeiði tað liggur úti í landsstýrinum so tað liggja eisini nakrar áheitanir í í hesum álitunum sum eykumsamal legði fram um um ymiskt til landsstýrið at at fara inn í tað sum eg kann fegnast um eisini vegna okkara flokk er tað at vit hava megna hildið okkum til hetta her yvirskotið at vit hava arbeitt við semjum og og so hesin her sjávandi at vit vildu vildu arbeiða sohesar at landið kundi fáa sína fíggjarlóg og eykun samelsen hevur longu lagt fram tað sum tann samda nevndin hevur at siga síðani hava beinir johannesen og og magnus rasmussen lagt sínar viðmerkingar fram og nakað annað er komið fram undir

meni so er jú eisini nakað gjørt afturat og tað sum eg kann fegnast um tað er tað at vit arbeiða styttustøðugt fram ímóti eini meira sjálvberandi búskapi og at vit heita faktiskt á landsstýrið um at føra ein meira javnandi búskaparpolitikk við tí fyri r eygað at styrkja og tátta okkara búskap tað er øgiliga týdningarmikið líkamikið hvør ideologi annars ræður ímillum tey sum verða vald og sum stýra landinum so øgiliga týdningarmikið at vit nú styrkja okkara búskap og tað haldi eg eisini kom fram frá viðmerkingunum til dømis hjá magnus rasmussen altso ja at hóast vit niðurliga blokkin so kunnu vit ikki hyggja burtur frá su mugu vit seta okkurt annað í staðin tað taka vit fult undir við og tað er nakað sum eisini skal fara út sum ein áheitan

og vit vit mugu taka í álvara tær raðfestingar sum sum landsstýrið longu hevur gjørt millum annað hetta við serlæknum at vit skulu hava fleiri av teimum tað er rættiliga týdningarmikið at vit stremba eftir at fáa loftrúmið yvirtikið at vit fáa hesa sendistøðuna í usa sum halda øll øll halda vera skilagott og at vit arbeiða víðari við handilssáttmálum og øðrum altso tað alt tað sum kann skapa virðisvøkstur sum eisini magnus rasmus var sen var inni á tað haldi eg rættiliga týdningarmikið at leggja at enta á men so er jú eisini alt hitt ulurin av fíggjarlóginum tað sum ikki er broytt tað sum er lagt niðan alt tað við samferðslukervinum at útbyggja og tað sum hevur sjúkrahúsverk sjúkrahúsbyggingar og og alt allar skipanirnar at gera og har hava vit so lagt okkurt afturat millum annað síðani undanfarna samgonga legði sítt fram at fyrireika endurnýggjan av strandferðsluflotanum tað er týdningarmikið íð einum oyggjarsamfelagi ø og so hava vit kanska ikki enn lagt nóg nógvan dent á viðlíkahalda bygningum og viðlíkahald á vegum og tað haldi eg eisini kemur fram undir ein sovorna viðgerð at at tað at gera smáar vegstubbar í eina ævi á tíð er kanska ikki mátin mann eigur nokk at fara inn og royna at gera nakar hasum landsvegnum lidnar og halda tað betri viðlíka eisini í framtíðini so tað er eisini ein áheitan til langtíðar arbeiði og

so er tað tað at nevndin hevur so valt nøkur ting sum hon vil raðfesta og fleiri av teimum eru nevnd men eg kundi hugsað mær bara t sagt at afturat tí so er tað eisini týdningarmikið at at vit gera meira fyri okkara mál og so ljóðar tað sum eitt eykó av tí sama men men hóast vit longu inni í verandi buli á fíggjarlóg hava nógv átøk vit hava nógv átøk inni í undirvísingini vit hava nógv átøk uppi hjá námi vit hava nógv átøk hjá til dømis bókadeild fóroya læra felags og og hjá nógvum feløgum sum gera eitt arbeiði so hava vit so valt atstyrkja eitt sindur meira í barnabókaframleiðsluni og og hava faktiskt nevnt eisini hetta við tí talgilda tilfarinum sum skal kappast við ta útlendska tilfar sum okkara børn verða so drigin at men vit mugu eisini gera meira málrøktandi átøk og vit mugu eisini styrkja undirvísingina og har er so undirvísingi hjá føroyskum sum annað máli nevnd sum ein ein lítil raðfesting har er nógv eftir at gera sum ikki verður gjørt enn tað er eisini ein áheitan til landsstýrið um at fara enn o og meira orkufult inn í ta arbeiðið viðvíkjandi átøkum fyri okkara mál men annars sum sagt barnabøkur undirvísingar føroyska sum annað mál neyðug menningarhjálp og og so ein ein rúgva av av smærri tingum ein ein munandi játtan til musikkskúlan tað ger nógvan mun fyri lívið úti í teimum ynmisku økjunum kring landið og so tey meira almanna og og heilsu rættaðu átøkini sum sum vit hava men funningsferð ávegurin tað er ein sovorin lítil játtan sum er komin afturat og har sær tað út sum at mann kann gera restina av einum arbeiði oman móti havnalagnum ha men vistu vit fóru inn í sela triðja vegin og brúktu somu upphædd so hevði tað verið ein lítil dropi í havinum á tí sum vantar í har og aðrir vegir hava verðið nevndir elduvíkarvegurin og tjørnuvík men har kunnu vit fegnast um at vit hvussu royna við hesum tillagingunum sum fíggjarnevndin hevur gjørt at fyrireiking til tunnilsarbeiði til tjørnuvíkar kann fara í gongd so skjótt sum mann er liðugur við at borða í dali men eg trúgvi at har skal nakað meira fokus á vegakervi viðlíkahald og og endurger eins og við bygningunum sum hetta landið eigur har er virkliga nakað sum vit mugu gera í felag og eg vóni at hendan semjan sum er gjørd nú faktiskt eisini leggur lunnurnar undir at vit kunnu arbeiða meira samstarvandi framyvir takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerkingar fyrstur tað er eygum samelsen ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja eg vil eisini siga takk fyri við harnun jensen fyri ein sera konstruktivt íkast í nevndini tað sum hanna jensen nevndi hettaher við at mann velur stabilitet tað haldi eg er øgiliga viktigt at at fáa fram tað at hvørjum ferð ein samgonga skiftir so vera allar ætlanir sum eru stugnar út í kortið ikki broyttar at mann kann hava tann tryggleikan at at mann er samdur um
í hvussu er tey flestu av málini og at tey halda fram tað haldi er øgiliga viktigt og sum hann hevði enn
hvussu hann eisini nevndi so eru nógv ting sum hann hevði viljað havt við sum kanska ikki komu við í hesum umganginum eisini áhugavertað tað her við vegastuppum og vegir og eisini innfráhjari við útoyggj kundi eisini hava verið raðfest meir men mann fær jú ikki kanska alt við í tá mann ger semjur so má tað vera tað sum tann størsta mongdin er um men eg eri eisini sera glað fyri at eg hevði barnabók á útgávuni og tað við undirhøvdinumog at tey sum leiga ymsu stovnarnar kring landið at tey vita um tey eru keypt ella seld fyri tað um landsstýrisfólk verða skift út ella stjørnur verður skift út tað haldi eg rætla týdningarmikið og og ja vit kunnu hugleiða um nógv av teimum tingunum sum veruliga treingja til ábøtur og tað er ikki luturin hjá fíggjarnevndini at at bjarga tí tað er meira tað hvussu kanst tú arbeiða
veruliga haldført sum skiftandi
landsstýrið við landsveðakervinum við at endurnýggja samferðsluflotan við til dømis dmensøkinum tí tað vita vit at tað er ein vaksandi tørvur at at stuðla teimum kring landið sum verða ragt av í ment seg og teirra avvarandi og teimum økjunum sum skulu taka ímóti teimum har er virkuliga nakað og eg vóni at hendan her raðfestingin sum er gjørd á fíggjarnevndini kann faktiskt fyr at gera ein ordans mun í tí gongdini takk fyrijatakk so er ta karlott hergarson gerso væl takk fyri harra formaður ja í míni røðu tá ið fíggjarlógin var til fyrstu viðgerð tá fíltiskt eg kanska eitt sindur á ati undirskotið rella yvirskotið var kanska nakað lítið so í fyrsta eygnakasti at at fíggjarlógin kemur út aftur í fíggjarnevndini so eru tríggjar milliónir meira størri yvirskot tað tað er gleðiligt men so fær mannat hyggja eftir tølunum og og har eru jú fleiri inntøkur og men men tað er nokk kanska kanska prísurin fyri at gera semji
her at at ymisku fólki skulu kenna seg aftur og har
gjørdar ymiskar og nógvar góðar raðfestingar men fíggjarnevndin skal eisini hava takk fyri dirvið at tað torar fyri inn og taka av har sum faktiskt verður for nógvar pengar á tí øgiliga gott og annars skal eg takka fíggjarnevndini og hon jensen fyri at at at ovastaðni í nólsoy fekk sína játtan takk fyri tað er púra rætt at tá broytingaruppskot frá landsstýrinum kemur inn so er bæði fleiri útreiðslur og fleiri inntøkur og og nýggj vitan eisini gjøgnum viðgerðina so ja vit eru lend nakrar milliónir hægri yvirskot enn enn tað sum varð borð niðan og har er nógv nógv nýtt hent onkrast flytingar og bæði tikið av kontum og og upphædd sett á tað at løgtingið skal flyta og har skal gerast við líkahald sum er ein munandi í mun til hvat løgtingið vanliga skal brúka av peningi

og eitt av teimum nýggja tingunum er nemliga ein ein íløgu játtan til ovasavnið eg haldi tað at føroya fólk tekur undir við at hesin her ovi joensen sum sum róu og gjørdi eitt bragd róuhl til danmarkar og øll vita hvussu nógv nólsoyingar hava arbeitt við at savnað pening til hansara ynskir at tað ið hvussuser verður gjørt eitt savn og at vit kunnu linna undir ta íløguna soleis at tað savnið kann vera liðugt eftir tíðarætlanini tað haldi eg vit kunnu øll fegnast um og takk fyri áheitanina ja takk sorta beinir johannesen ger so væl takk fyri harra formaður úg atst e takka hann jensen fyri eitt gott samstarv í fíggjarnevndini nú koma hann jensen innana nøkur góð ting sum eisini standa í álitinum millum annað hetta her at tit mugu royna at tálma útreiðslurnar meir enn vit gera í dag hava meir javnan búskap et hugsi at spyrja holn jensen um tað eru nøkur átøk í samgonguni arbeiðir við við nettupp at tálma útreiðslunum sum er nú tí tað einasta a vit hat hoyrt um higartil tað er tað at mann ætlar athækka inntøkurnar og hækka inntøkurnar

oh tað er nú mann kann siga fyrstogfremst so er tað nakað sum køver íløgum og framburðin í vinnuni og er tað held ikki nakrar støðugar inntøkur sumann kan ikki siga at tað erhaldført fíggjarligt vissi mann skal brúka eitt orð sum hanna jensen og onnur kenna væl til so hugsaði at vita um tað eru nøkur átøk sum mann arbeiðir við har mann ætlar at tálma útreiðslunum takk fyri ja takk so fær tað jensa orði ger so væl takk fyri harra formaður ja og tað eru ætlanir og tað er alneyðugt at fremja nakrar nýskipanir á fleiri økjum soleiðisnar at tað sum vit gera verður gjørt skynsamt eg skal ikki fara at taka orðið av landstýrisfólkunum um tað men eg haldi at fólk síggja tað í eyguni at at fyri tað um tú kanst skaffa tær hvussu er summi ár hægri inntøkur frá til dømis vinnuni so mást tú allan tíðin eisini hyggja eftir skattastiganum hjá
fólkinum og harvið so so kanst tú
ikki lata vera við at hyggja eftir hvar er tað útreiðslurnar fara og hvørjar av sum skipan hava tænt fyri seg ella hava víst seg at fara eitt sindur av kós og tað kunnu vera ser skipanir og tað kunnu vera bara nýggjar skipanir sum ikki virka akademsætlan ella hava blindvinklar so tað haldi eg at landsstýrið hevur sett sær fyri eg skal lata tey sjálvi koma við teimum nýskipanum sum tey arbeiða við men tað leggja vit stóran dent á at tað verður gjørt annars fer tað ikki at hanga saman hjá okkum í framtíðinimiðaløksøkan á tann skáli og sum viðmerking gjørdist væl fyri at vera formaður ja vit fegnast øll um hetta her at at fíggjarnevndin kemur út við einum áli sum tey eru samd um og og tað er øgiliga gott at vit gera tað men tað sum vit tosa øgiliga nógv um her er útreiðslur og vit snakka faktiskt bara um útreiðslur so sum eg hoyri tað áttu vit ikki eisini at tosa um møguleikanin fyri at skapa inntøkur í hesum landinum og eg klári ikki at lata vera við
kan nevna tað vit hava eitt tilfeingi sum
fer út ígjøgnum bankaregnina og bara avreiðingarvirði av tí sum havstovan mælir til við einum øgiliga varligum mvarligari meting at vit ikki taka meir enneitt komma fimm prosent av tí nøgdini sum fera út ígjøgnum har er ein inntøkur pá eina milliard um árið áttu vit ikki á hesum høga tingi eisini át u orku upp á at sett tað á skrá takk fyri ja takk gersu væl hanna jensen takk fyri harra formaður sum eg skilji so er tað reyðæti sum árni skoli tosar um røður framundir jú tað var eitt evni sum eg haldi eisini fylt t eitt sindur í í valstíðinum hvussus er tá ið mann samskifti um granskingarverkætlanir og nýmenningarverkætlanir íløgur í nýggjar inntøkur nýggjari at at gagnnýta nýtt tilfeingi eg haldi so absolutt jú at tað skulu vit fara at raðfesta tað er so
nakað sum vit hava landsstýrisfólk á øki
kjinum sum skulu til raðfesta hvussu granskingarpengar sum vit vónandi kunnu marka til nýskapan og nýmenning innan vinnu mugu líkasum seta í verk saman við vinnuni saman við vónandi einum samdum løgtingi tí tað er rættiliga týdningar mikið at vit ikki bara at gera tað sum vit plaga og sum vit vita við te dugnalig men vit alla tíðina eru við til at flyta okkum og gera tað uppá ein betri máta og byrja upp á nýtt so har eru vit púra samdja so er tað borðarlakini sum fær tál viðmerkinger so væl ja takk fyri harra formaður og ja mann kann bara fegnast saman við øllum hinum sum hava sagt takk og og eri glað fyri at tað kann vera ein samd fíggjarnevnd sum kemur út við ein áliti á eg hugsaði bara at nevna tað til ja tað er at fegnast um musikk skulin fara eitt sindur afturat burdi kanska veð eit sindur meir og egfegnist um t títt rúm fær nakrar krónur afturat burdi kanska
eisini vera ett sindur meir tá mann hugsar um at tað er ein ein íløga í framtíðina
øh og so nevndi hanna jensen vegakervi funningsfjerðávegin elduvíkarvegin har kundi mann eisini kanska nevnt fullferðavegin sum er sum sanniliga itreingir til ábøtur at vera asfalteraður tað er jú ein av teimum mest trafikerað á vegunum tá mann hugsar um tunga ferðslu so tað átti mann at at tikið við øsn gersæhannajensentakk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við bárra lakini í at vegakervið sum heild má haldast víka sjálvt múlavegurin hevur verið uppi á vent í dag tí mann kann jú heldur ikki hava vegir sum tað faktiskt ikki ber til at brúka h og hvørki teir sum eru lítið í nýtslu ogi heldur og so slett ikki teir sum eru hava nógva ferðslu nógva gmikla ferðslu hvønn dag allan sólargringin so tað má vera nógv meira vnjavnur innsattur á hasum økinum vit mugu viðurkenna ta veðakarið vit hava
teir tunlar sum krevja ábøtur og simpultenn seta penga
av til tað og tað er tað sama við bygningum tí tað er helki orkuvinarligt at skifta orkukeldur í summum bygningum meðan aðrir tíka sum bara lata hitan sveima út í út í út í rúmdina so at tað er rætlað týdningarmikið at vit arbeiða nógv meira konstruktivt á tí økinum og ikki lata tað falla fyri nýggjum raðfestingum hvørja ferð so eg vóni at landsstýrið fer at gera tað tað skulu vit sum løgting alla tær minna tey á takk fyri harra formaður ja takk og so næstan røða hendrik áld ger so væl ja takk harra formaður nú vilja fólk sjálvfylgjur sleppa á eina avstemingina afturum sum mann sleppur víðari so eg skal bara brúka ein minutt til harða leið men eg bleiv eitt sindur rørdur av at sita og lurta eftir í tann frálíka sangin hjá ynskonsertini hjá poul mungoyrd at syngja takk er komin í tætt faddur dýgurð tá ið alt liðið fór upp at takka okkum øðrum
øll eru so fantastiskt og mann takkar um alt tað má vera tá mann
tátá mánn mannvera komið langt veruliga ta øll kunna takka um alt so burdi sungið tann sangin áðrenn b stemmaveg men lat tað fara aftur um men eg havi havt eina øgiliga stórar andressur tað kanska beginnar at blíva onkuntíða fyrr segði mannman fekk onkur ting at heilan so fek man slap hann seg avhúta aftur men nú sá síggi eg her at fíggjarnevndin eg havi i mistanka um at í við at øgiliga nógv fólk í fíggjarnevndini er nýtt so hevur mann ikki funnið líkasum ósemjurnar og og ikki fekt brúkt tíð upp á at vitað hvørj óeat dyrka tað er soleiðis at man er endað við at vera samdur og tað er et eitt stórt framstig men eg havi alla tíðina havt sum sum marmur segiat mann fær onkur ting upp á heilan at at gera tunlar til smærri bygdir og her sigur fíggjarnevndin til nýggjur landsv ein millión e játtaðir til prosjektera tunnilin tjørnuvíkar fyri at kunna beginna tunnilsverkætlana í tjørnuvík í fýraogtjúgu v mett at tað kostar á leið eina millión at prosjektera verkætlanina til tað støðið hon er búgvin til á tunlisheimið hjá landsverki kann fara í gongd við at fremja tað arbeiðið og tað hevur verið eitt fantastisk íkast til hetta samfelagið eg havi verið við til nakað nógv tl saman altso í tjørnuvork játtaði okur í tvey túsund og sjey stik at seta upp fyri at taka øgiliga stórtastik fyri at taka tær ringastu omanlopini og tann sum koyrir forbíða har hann sera so stórir klettandir eru stoppaðir í stikinum og í dag er stikið nærmast liggur nærmast liðuri tí at at tað kláraði ikki at standa ímóti prússini men tað hevur eg so hildið nøkur ár fyri at sloppa undn undan tæ ringastu óløkuni hald tað var tey hunrað og tjúgu metar av stiki sum bleiv settur upp í tvey túsund og sjey og tað er fantastiskt at okur eru komin hartil okur hevði eina ætlan um fámjin og dal og tjønuvík tað kom onkurt kvinkur í fólk hildu at hava forbíligt at geratunnilin til fámjins er hálvtrýss milliónir og nú man so koman upp á tvey hundrað og fimm milliónir susi heldur tað nøkulunda men lat tað su fara tað at mann komin aftur á beint við hesin her tað haldi eg er fantastiska fínt og at mann kann halda fram til tjørnuvíkar sum her verður víst á hjá fíggjarnevndini og eg haldi okur okur eiga øll at fylgja teg upp soleiðisnar at tað verður ein veruleiki roksað tíðliga í tvey túsund og fýraogtjúgu so kann eg altíð takka fyri ræst men en lat hasu fatakk fyri ja takk so er ta bára steinielsen sum fær orið ger so væl ja takk harra formaður fíggjarlógin fyri tvey túsund og trýogtjúgu er nú ja á gottim tlat bleiva samtykt vit eru ein kvart inni í árinum so tað skuldi verið leyga manni av fingið tað avgreitt eg vil siga tað sostan at hendan fíggjarlógin er grundleigd av undanfarnu samgongu hetta er ein framskriving av tí politikkinum sum lá í fíggjarlógini øhjá undanfarna
landsstýri sum bleiv borið niðan tingið og so fædd burtur
ið tá ið væl bleiv útskrivað so tað eg má siga at tað hevði verið trupult hjá okkum at grundgevin fyri hví vit ikki skuldu taka undir við fíggjarlógini oftani er tað soes politikki tíverri at mann kanska roynir at finna ósemjurnar heldur enn semjurnar og vit erus farin inn í hesa viðgerðina á fíggjarlógini frá sambandsflokkinum og sagt at nú fara vit inn fyri at royna at gera eina semju og tað heypnaðist tíbetur og rós til fíggjarnevndina fyri tað forkvinnuna og restina fíggjarnevndini men eg haldi eisini at andstøðan hevur upp áborið rós g fyri sovið samgongan eisini og vissi eg s skal fara hugleiða eitt sindur aftur í tí hvat hendi til dømis í undanfarnavalskeiði og eg haldi at øll árini atkvøddi ein partur av távarandi andstøðuni sum nú ír samgonga ímóti fíggjarlógini eisini við triðju viðgerð tað vil siga vit so onga fíggjarlóg at hava fyri fføroyska landshúsarhaldnum og eg havi so altíð nú sigur alt farleg seg altíð men eg havi haldi eg hvørja ferð atkvøtt fyri eini fíggjarlóg fyri landshúsarhaldið við triðju viðgerð tí vit skulu sjálvandi hava rakstrar samfelagnum mann kann vera ósamdr um nøkur ting í eina fíggjarlóg men sum oftast eru vit øll her á tingi samd um fimmoghálvfems prosent ella meir av fíggjarlóguni og tað er tað sama hesi ferð nú hava vit so valt at gjørt eina semju hóast her eru nøkur ting í ja okkurt sum vit ikki óa her er okkurt sum vit eg haldi mangla og sovíðari men tað er ikki nokk til at siga tað at vit skulu ikki hava nakra fíggjarlóg fyri føroyska landshúsarhaldið so eg vóni at vit ið hesi semjuni kunnu leggja um hendan harða retorikkin um fíggjarlógina hvørja ferðinar og bara vera ímóti fyri at vera ímóti og siga her frá hesum høga tingi í fullum álvara stemma ímóti eini fíggjarlóg í triðju viðgerð tá virðir mann ikki eftir mínum tykki demokratii at vit so eisini klára gera eina semju til fyrstu ella millum til aðru viðgerð á fíggjarlógini eg bara uppaftur betri og kanska kunnu vit fara eitt stig víðari næstu ferð og gera eina semju um fíggjarlógina áðrenn hon verður borið niðan í tingi men tað vænti eg nú verur trupult tí at tað júg landsstýrið sum stendur fyri at gera fíggjarlógina og tað verður nvbrúkt nógvar nógv orka í allari umsitingini fyri at fáa eina fíggjarlóg upp at standa ø munurin er at tosa um semjur og at gera semjur tað krevur einki at tosa um semjur og breiðar semjur ta hava vit mangan hoyrt gjøgnum árini men tá tú so kom til at gera semjurnar so gjørdi mann tar ikki men tað hava vit so valt at lagt út við nú hetta er fíggjarlógin higartil hevur sambandsfokkurn tikið undir við øllum málunum sum erur samtykt her á tingi frá samgonguni við einari vón um at tað kanska eisini vendir hinveg at samgongan so eisini fyr at taka undir á onkrum uppskoti hjá sambandsflokkinum tað skal vera mín vón um mín áheitan tey málini sum kanska ella lat meg líka taka yvirorðin í hesa fíggjarlógina hvat er so øðrvísi í hesari fíggjarlógini á einum teimum undanfarnu trý árini har ið andstøðan antistemmaði ímótur ella stemmaði blankt sum tað eitur tá mann trýstir á gulaknøttin er tað útreiðsluvøksturin er hann øðrvísi nú enn áður ah nei jú kanska eitt lítið vet størri til aðru viðgerð á fíggjarlógini vónandi verðr hetta ella sigkurtver hetta eisini við triðju viðgerð enn tá var tá tí vit vita uv royndum og tað er longu fráboðað at her far at koma fjøruti milliónir afturat uppá bara til hábygningin so her eru ein vøkstur áleið fýra komma fimm prosent svarar hann til trý hundrað milliónir umframt at vet vita at fjøruti miliónir koma afturat so her er eingin munur so tað kann so ikki vera grundgevingin fyri at vit nú kunnu gera semju tá mann ikki kundi taka undir við fíggjarlógini tá mann sat í andstøðu so eg eg veit ikki hvat orsøkin hevur verið til at undanfarna andstøðu ikki tóku undir við onkraa fíggjarlógini og so heldur ikkivíð triðju viðgerð hini bæði málini nú tíma er anundan ríkisveitingin tað vita øll at sambandsflokkurin heldur at vit hava fulla rætt til attillýsa ríkisveitingina til at fíggja tey ikki yvir tiknu málsøkini otí vildu vit gjarna at tað bleiv varðveitt so leingi sum mann ikki setir nakað í staðin eg dugi ikki at fáa eygu á nakran nýggjan politikk hjá samgonguni í fíggjarlógini sum ger at vit fara at fáa ein buldandi búskaparvøkstur mann hækkar skattur og avgjøld á fiski og alivinnuna tað er ikki at seta nakað nýtt í verk og at skapa meira inntøkur meir framleiðslu meir virða í føroyska samfelagni komandi árini kanska tvørturímóti tí vinnan fær minni at gera ka man siga íløgur og menning og so víðari við at taka meira frá vinnuni eitt annað tað er infrakervi infrakervi haldi eg altíð her á løgtingi verið soleiðisnr at mann yvirorðn er samdur um vit skulu útbyggja halda á við at útbyggja men av onkrari orsøk hevur mann í hesum førinum valt at eg vóni tað e eitt heimaaut at siga ókey tinvit øma eitt lítið sindur í nú farin og valt at strika vestmannatunnilin tað skilji eg ikki hevði eg vónað og vóni statuvekk at mann vil halda fast við at ta tunlarnor um fjall orsaka formaður
takk fyri harra formaður eg legði merki til at bárður nielsen segði attað bleiv snakkað for lítið um at seta nakað í staðin fyri hevur bárður nakað boð upp á hvat tað er sum vit her frá tingsins síðu eiga at arbeiða við at seta í staðin fyri hvar eiga vit at finna teir inntøkumøguleikarnar sum skulu vera við til at økja um okkara búskap gevir nakað boð upp á tað ja takk ger so væl barnielsen ja takk harra formaður til orna sko
flýgjøgnan formannin so høvdu vit eittiundanfarna landsstýri sett eitt vakstrarforðum á stovn og við fólki við servitan úr ymiskum vinnugreinum og geyrum í føroyum og har komu nógv góð hugskot fram og millum annað legði undanfarna landsstýrið eisini dent á at í fíggjarlóginsferð niðan løgtingið hevði mann sett nakrar milliónir av til eina eitt eksportfar og eilands sum skuldi toga veitaravinnuna a hjálpa hana á veg úti í heim við stuðli har
frá í sama konsepti sum visit fór á
beilands var og eini vend skrivstovu men tað er so eisini skert munandi við hesum fíggjarlógaruppskoti ella hesum fíggjarlógini sum nú er bæði tvey bæði vendskrivstovan og vistfar o eilands tí játtaninr eru minkaðar tá tað bleiv borið niðan aftur til fyrstu viðgerð frá hesum landsstýrinum og nú veit eg eisini het her við bankarennini og mesepolagiskt og so víðari so tað eru fleiri møguleikar vissu vit torða frá politskari síðu ja at geva nøkur royndarloyvi og kanska skumpa eitt sindur undir at fáa tær royndarverkætlanrnar skjótari í gongd ja takk sor tað erhard joensen smfær viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja bárðen bárði nielsen nevnir hetta her um beiði breiðar semjur tá ið mann ger fíggjarlógin tað haldi eg altíð eg eri øgiliga uppbygjdi fyri t samfelag at mann hevur so breiðar semjur sum yvirhøvur gjørligt ikki bara í teimum málunum men í í nógvum øðrum stórum málum eisini men tað er aftur soleiðis at tað er sjálvandi tað er andstøðan sum skal tillaga seg og to er tað nevnt sum akkurát sum bárður nilsen sigur
at tað er eitt orð ella gerir
tað er positivt nú at andstøðan er farin í ein positivan dealog tí man má ikki gloyma at undir síðstu samráðing um fíggjarlógina tá slapp man ikki at ganga í ein deaolog alto tað var fullstendiliga svart frá tásitandi andstøðan at tað vildi yvirhøvur ikki vera við til nakað sum helst so mán má siga her er stór broytingtakk fyri jatakk ger so væl bárðasteinilsen ja takk harra formaður ja tað er tí eg nevndi eftir her tað er munur á at tosa og at gera og eg haldi tá tey tosa øgiliga nógv frá undanfarna andstøðu um at gera semjur og breiða semjur og sovíðari men tey gjørdu ikki eina tí einastu eina breiða j ikki á einum tey vóru mótir so at siga øllum tí politikkinum sum vit komu við sjálvandi tóku tey undir við við uppskotnum frá samgonguni vist tað var eitt uppskot sum øll kunni
taka undir við men tær politisku broytingarnar bleiv ikki stíkjað undir við
og tað sum undar meg allarmest tað er tað hvussu kann hvat er broytingin í hesari fíggjarlógini í mun til tær undanfarnu tríggjar fíggjarlógirnar er tað útreiðsluvøksturin er hann minni nei heldur meira í hesari fíggjarlógini sum upprunauppskot sum boru niðan í tingið er nakað annað politiskt handtak skrúva upp á hesari fíggjarlógini nei ikki sum eg tú at síggja ta so spurningurin er hví kann mann taka undir við hesari uppskotini fíggjarlógini tá mann atkveiddi ímóti teimum síðstu trimu fíggjarlógini ja takk so er ta keilio holm johannsenrviðmerking gersuvæl ja eg trúgvi at teimingn er perfekt fvyri einari semju millum samgongu andstøðu soleiðis sum væl bleiv útskrivað at at tað er ordiliga gott fyri báðar partar ha men tað sum øll framkomun lond tosa um fyri at seta inntøkur í staðin som tosa vit um á betri handilssáttmálar og eg haldi t vit hava ein so góðan møguleika akkurát nú vit hava sjálvur roynt allir sum hava sitað har sum løgmenn at vit hava tosa um hava fingið ein nýggjan es sáttmála ella ein nýggjan handilssáttmála við okkara høvuðsmarknað
eg trúgvi at tað kundi verið tað størsta átakið beint nú
fingið fatur í einum nýggjum handilssáttmála v vit sita við einum banansáttmála sum approposin babb velur rudasia hvat tað kallaðist fyrr altso vit sita av í ringasta handilssáttmála til okkara høvuðsmarknað tað for skekkig meg enn ha hevðitað er ikki ver in møguleikija takk ger so væl bárasteinilsen jaaður jú øh púra rætt sum kali oholm johannessen er inni á at jú eg trúgvi at høvið til at gera eina avtalu í es er júst nú og tað var í eini góðari tilgongd og mær vitandi hevur eisini sitandi løgmaður áhuga í at gerasavtaluna tí hetta er bara til fyrimunar fyri føroyar og eg vóni at mann roynir at trýsta á tí tað hendir ikki á sær sjálvum tað eru vit úr føroyum sum mugu vilja tað og og trýsta har sum vit kunna og har eru nøkur ting sett í verk og eg vóni at hetta landsstýrið
heldur á við teimum viðurskiftunum og tað kanska løgmaður
sum eg síggja ti gi orðið greiða eitt sindur nærri frá tá hann kemur upp her men hetta við at skapa virðir við betraðum handilsavtalum er eitt men tað at útnýtta okkara virðir altso landsstýrismaðurin í fiskivinnumálunum hevur jú ein øgiliga góðan møguleika og heimildir og sovíðari og hann hevur sjálvur sett á breddan at vit skuldu skapa meira virðisvøkstur og sovíðari men eitt av teimum er kanska at fáa útskrivað fiskiloyvir og sovíðari til tíðina eg veit væl at tað hevur drálað alt for leingi ikki bara nú men eisini áður men tað ræður eisini um at fáa tillaga ella skip okkara fiskiskap og sovíðari optomalt við at skip ikki ligjar og bíða for leingi eftir at fýska fiskiloyvir takk harra formaður jatakk so er tað løgmaður sum fær orðið ger so vælakk fyri harra formaður eg skal fyrsta v øllum takka fíggjarleguni fyri at athann gjørt semju um fíggjarlógina og sum eg havi lisið meg til í en ta fyrstu ferð síðani í tvey túsund og tíggju so tað er et stórt stig og tað er at fegnast um at tað eydnaðist at fáa num semju um fíggjarlógina
og eg haldi at tað hevur týdning fyri stabilitetin í okkara fíggjar-og-búskaparpolitikki so takk til fíggjarnevndina fyri tað eg haldi at tað eru nakrar raðfestingar sum vit øll kunnu fegna seg um í fíggjarlógini bæði tí fíggjarrópskonsuligaður flakt niðan og eisini onkran
tati araðfestingum sum fíggjarnevndin hevur gjørt so eg skal nevna úr rúgvuni so kann eg nevna deolysuviðgerðina í suðuroy at teir deolisusjúklingar sum eru í suðuroynni kunnu framyvir fáa viðgerðina sum teir fáa fleiri feðir um vikuna at fáast í suðuroy í staðin fyri at skula ferðast allan vegin til havnar at fáa mál so tað er eitt sórt framstig øh

mann nú hevr sett pengar av til at leggja almennar bygningar um til grøna orksk landið oiður minnist meg rætt far tað hundrað og níggjuogfýrs bygningar har í hundrað og einoghálvfjerðs framvegis av oljufýr og tað eru ikki nógvir pengar settir av í nakrar peningi r settir av so ætlarman t hækka hefsir játtaninar komandi árini soleiðis at allir bygningar hjá landinum verða upphitað av grønuskipanum innan innan nøkur fá ár og tað verður alt annað líka ein sparing í rakstri tí at oljan kostar ofta meira enn tað grønu orkuskipanirnar og at mann eisini septa meira pengar av allíkahald bæði av almennum bygningum men ikki minst lan haldav tíggju milliónir afaltering tað er ikki nógv men tað ír meiróndur hevur verið og tað má eisini hækkast tey komandi árini soleiðis at vit ikki bara at byggja nýtt men eisini viðlíkahalda tað sum vit hava bæði tá að keur til landsviðarkervi og tað kemur til bygningar tað mugu og skulu vit gera nókur ting sum fíggjarnevndini settu á sum mær dá mar væl tað er at mann hevur uppraðfest didimenssamskipanina soleiðis at mann fær sett fleiri dimens samskiparar tað er avgjørt neyðugt apengar av taluvenjing sum tíverri ikki v nøktandi tá tað kemur til fólk sum hava fingið millum annað seina heilagskaða og at mann hevur uppraðfest neyðug menningarhjálp við tvær komma fimm milliónir afturat ví milliónum sum landsstýrið hevði sett á tað haldi eg eisini er frálíkt men sumann hyggur eftir úrslitinum á fíggjarlógini og avbjóðingursum hava fyri framman so er úrslitin taer sjónin sær eftirmínum tykki ov lítið men rómmu var ikkibygdi eftr einum degi tað koma tvey uppskot í løgtingi nú í vikuni um at hækka tøkugjaldið og tilfeingisgjaldið við teimum báðum uppskotunum tey verða samtykt so er kanska eitt yvirskot á trý hundrað g fýra hundrað miliónir tá árið er liðugt tó so so hava vit eina avbjóðing tað er at vit hava ein kavabólk sum rullar framman fyri okkum tað er støðlaðar upphæddir á íløgum altso pengar sum undanfarin løgting hava samtykt undanfarnar ár sum ikki eru brúktir men eru játtaðir og kontraktaðir í løtuni er tað áleið trý hundrað milliónir krónur og sumann hyggur eftir íløgunum í hesim fíggjarlógini nú so eru tær seks hundrað og tretivu milliónir í ár men tar liggja trý hundrað miliónir sum ein stórur parturin r rúktir eisini í ár og hyggja seg fram í næsta ár uttan tað landsstýrið situr nú o gjørt nakar raðfesting so verða íløgurnar av sannlíkt seks eru í gongd tá ð er kontraktarar vit fáa iki teðgað teimum umframt haher bóltin so rullar mær framman fyri okkum og tað er ein avbjóðing nú er onkur hever inni á ymiskum íløgum vit eiga at gera eingin er ósamdur okna í teimum íløgunum men har eru nakrar íløgursum ikki farna gongd sum er undir fyrireiking sum eisini kostar rættiliga nógvar pengar har er millum í nevnt hes uppskotini her u mann seti pengar av til at fyrireika eina endurignýggjan strandferðsluflotanum tað er nakrar hundrað milliónum tilsamans tð er ein vestmannatunnil sum skal fyrireikast liðugt tað r ein tjørnuvíkartunnil sum fólk eisini halda vit eiga at gera sum vit eru samdum tí er ein suðuroyartunnil tað er tjóðleikhús fyri hundraðátals milliónir tað er eitt kampus fyri hundraðtals milliónir um ja eina milliard og tað eru bústaðir sum skulu setast av alla tíðina o umframt vit sulu brúka pengar til viðlíkahald bæði landsbiðakervinum í bygningum so he tað blívur rættiliga nógvir pengar tí eg haldi egt tað er týdning at vit gera eina semju samgongu andstøða um hvussu nógvar pengar vit kundu brúka um árið í íløgum tað kundu til dømis verið seks hundrað millaónir o tann fast ha sta ta herpeint sum gevr mær ein tíggju ára íløgu í ætlan so man fær allar íløgur við men allar kunnu ikki fara gongd samstundis má má raðfesta hvat færi í gongd ví fimmogtjúgu

umaftur og umaftur vísir á ati vit hava at vit eru í gongd við einum aldurs at broyting í aldurssamansetingingin kemur at leggja trýst á útreiðslurnar hjá okkum og tað mugu vit taka hædd fyri um vit ikki skuldu koma í óføri seinni so vónandi kundu vit eisini tey næstu trý árini í hvussuser finna semju um fíggjarbúskaparpolitikkin tvørtur um samgongu í andstøðumørk og førir ein skynsaman og skilagóðan po eisini soleiðis allarseinasamt eisini soleiðisat vit hava ráð til at gera tað sum millum annð hetta landsstýrið ætlar í at samandstøðan er í tóran mun har at geva mæ skattalætta fyrsta januar til lág og miðallønt soleiðis

æaiiviðmerking ger suvælja takk harra formaður ja lat okkum vóna at vit klára at gera semjur eisini frameftir bæði um fíggjarlógina men kanska eisini onnur mál og um løgmaður er hann sinnaður at gera semjur um onnur má
mál altso tað vig siga frá andstøðuni visti skilagóð mál um tað so er ein møguleiki at fáa eina semju um tey málini tað hevði eg ynskt at løgmaður svaraði uppá men eitt annað tað er hetta her kann løgmaður siga nú hann situr í samgongu hvat er øðrvísi við hesari fíggjarlógini sum ger at javnaðarflokkurin nú
væntandi vónandi stemma fyri hesari fíggjarlógini í mun til fíggjarlógina fyri tvey túsund og tveyogtjúgu einogtjúgu tjúgu har javnaðarflokkurin stemmaði blankt fyri tað mestum ja takk fyri hara formaður fyri tað fyrsta so vístu tær fíggjar lógirnar kanska orsøksskapin vísti eitt sindur betur av eitt undirskot árlógini taðla mær eitt og á útreiðslar vuksuð rættiliga nógv nú vaksar útreiðsakað nøkrhundrað líka nógv tí mann er tikið og hilduð fram við undanfarna við uppskotinum hjá undanfarni landsstýri men tað er ein ávísur munur tí at í dag hava ein høga infilatión tað ger nokk so stóran munan eina fíggjarlóg um mann hevur høga imfolatión ella onga infolatión sum hann bara tekur lønarútreiðslur og og
javning av almannaveitingum so eg vit upp ímóti tvey hudrað
tamili ónum tí vit hava in høga infilatiónum í løtuni tá man hevur lága inflatión so eru útreiðslurnar bæði av javning og av lønarútreiðslum nakað lægri so ta r treisin taka hadd fyri men eg haldi at nei rakstrin veksur framvegis for skjótt tá er eina avbjóðing og tað er nakað vit eiga a hyggja eftir og gera nakað við samstundissum henn í hesum uppskotinum hevur hugt eftir inntøkuni eisini fyrr enn el ki la ikki komi við í hesum uppskotinum men tað kemur í løgtingi nú soleiðis at vit tryggja at vit hava eitt hampiligt yvirskot sjálvt um tað ikki nóg stórt í inniverandi ári jatakk so erta kaili joholm johannesen ger su væl ja takkfyri hara formaður eg trúgvi at vit eru lend á einum vøkstri sum fyri at reka tað føroyska samfelagið hetta her tvey prosent vøkstur í tí veruliga lívinum verður tað sirkað hetta her rokni eg við tann næsta er hetta her við handilssáttmála hvussu eg metir løgmaður ikki t heta en rætta týspunkti at koyra at trýsta á fyri at fáa fatur í einum nýggjum handilssáttmála við okkara høvuðsmarknað nú russland og alt hetta her
er hetta ikki akkurát tíðin
ger s væl johansen ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina og spurningin kaleu altso í í hesum uppskotim er hóast alt nakrar raðfestingar sum gera tað at vit eisini hugsa um um fframhaldandi vøkstur bæði tað mann setir pengar av til eksportferð og ailands sum var tilmæli í í vakstrarforum mann seta eisini meira pengar av til tónleikaútfluttingsstovuna og til filmsvinnuna og eg skal lova kaleo at vit í landsstýrinum arbeiða av øllum alvi
fyri at fáa ein nýggja handilsavtalu við es sum kann tryggja
føroysk vinnulívið lættari atgongd við ikki minst liðugt vørum á esmartnaðinieg takki so í jensal og rena sum fer at viðmerkingin ger so væleg haldi at tað er mest kollveltandi við hesari bíggjarlóginitað er at tað hevur eydnast at fáa sambandsflokkin at minka blokkin tað er tað er ikki nent jú kanska eitt sindur nevnt her men tað er veruligan kollvelting fimmogtjúgu milliónir um árið koma fýra árini tað er ótrúligt men so ókey skuldi nakar sent pengar aftur til danmarkar gávu til danmarkar so skuldi
ug tað verður sambandsflokkurin men
har er skeivur vis seg vis seg meti at hetta er eitt úrslit av teimum samráðingum sum vóru millum sambandsflokkinum og javnaðarflokkunum sum ikki bóru á máli ja takk eg fari en nfer át minna viðmerkjarana á at mann tosar ígjøgnum formannin her í tingunum jens arana hevur ein óvana at hann ongantíð tosar ígjøgnum formannin jegvil heita á hann um at gera tað framyr ger so væl akselvu johanesen ja takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin jensa rana øh altso tað var uppi í samráðinguni millum javnaðarflokkin sambandsflokkin og framsókn um at lækna ríkisveikingina ømen tað var iki ein semju um hvussu nógv og tað va upphæddin tú tosar um tá var lísindi
læri enn tað sum endai í hesum í hesari samgonguni men her stendur so tað at visu vit fáa ein búskaparliga niðurtúr negativan vøkstur so skal an avtalan endurskoðast fyri at tað ikki ganga tiv í vælferðina hjá okkum føroyingum men fimmogtjúgu milliónir um árið tað svarar til so tekur allar almennu útreiðlurnar íru
førji há landi og kommunum og sosialu grunnum null komma fimmogtjúgu prosent ella okkut líknandi so tað tíðinar eru so góðar sum tað eru í løtuni har inntøkurnar vaksa nógv so eiga vit at klára tað uttan at tað gongur tivu vælferðina hjá okkum føroyingum og tað haldi eg eisini at fíggjarlógin prógvar tí at hóast mann sker ríkina í fimmogtjúgu milliónum so hevur hon so hevur hon eitt eitta hatta hampiligt avlop fíggjarlógini ja takk men so er næstur a røða tað verður ruttvang landsýrskvinna gerso vælaraformaðuja hetta havi eg ikki roynt fyrr at vit hava eina fíggjarlóg sum tað er semja um í álitinum og eg má siga eg haldi at tað er eitt tað er eitt framstig fyri okkum her áng
fingi at vit megna at standa saman um eina fíggjarlóg og sjálvandi tað eru serliga orsøkir sum gera seg galdandi hesi ferð tann tað uppskotið sum vit løgdu fram var jú í sera
stóran mun bygt á ta uppskotið hjá undanfarna samgongu sum varð framlagt og og eg skal eisini viðganga at tá iðe tá ið vit avgjørdu at líkasum at endurnýta ta fíggjarlógina so hugsaði eg eisini at at at vit burdu gjørt okkum ómak fyri at fáa eina semju tá ið nú hendan hevði støðan var so serlig og sum tað ljóðar á viðgerðini her í dag so kann tað gott vera at tað hevuri soleiðis rudda vegin fyri einum sindur øðrvísi samstarvi frameftir tað tað hevði eg verið gleðiligt tí í veruleikanum er tað oftani ikki so øgiliga nógv sum skilur okkum tá ið tað kemur til fíggjarlógina o hvussue er tað ikki tað hesa ferð nú nú bleiv tosað um nærum mann hevði atkvøttu fyri ella ímóti nú fór eg og hugdi eftir ígjøgnum tær fíggjarlógirnar lógarviðgerðirnar eg havi verið við til og tað tann fyrsta var í tvey túsund og fimtan og eg havi atkvøtt fyri hvørja einastu fíggjarlóg eg havi kunnað tá skal tað sigast at eg var í farloyvi tá ið fíggjarlógin fyri tvey túsund og tjúgu bleiv samtykt tá var nokk so rokaligt her á á tingi og tá akkurát ta fíggjarlógina atkvøddu framsókn ímótir men annars hava vit atkvøtt fyri fíggjarlóg við triðju viðgerð í hvussu er síðani tvey túsund og fimtan eg haldi eisini at ikki bara her innu men føroyingar sum heild eru kanska við at blíva eitt sindur troyttur av blokkpolitikki sum heild og eg trúgvi føroya fólk tekur væl ímóti at vit royna nýggjar leiðir og samstarva har sum vit ikki áður hava samstarva

øh tað er tað einaferð so t sum landsstýriskvinna í fíggjarmálum so ber mann uppskotið niðan í tingið og mann ger tær raðfestingar sum mann heldur skulu gerast men so er tað altso upp til løgtingið at snikka til ella at at gera tær broytingar sum løgtingið heldur er neyðugt og tað verður sjálvandi gjørt í ífíggjarnevndini og tað vil altíð vera soleiðis saman sum landsstýrisfólk hevur sínar tankar um hvat er gott og hvat er ringt og eg haldi avgjørt at tað er nógv gott í teimum raðfestingum sum fíggjarnevndin hevur gjørt og tað er ikki mín fatan enn men sjálvandi tað kann vísa seg at tað eru gjørdar broytingar sum koma at hava við sær ógvusligar avleiðingar fyri raksturin av hesum her landinum ólopið verður ett lítiðsindur størri í veruleikanum átti tað at verið nógv størri og tað er jú nakað vit hava víst á leingi kanska serliga vit í framsókn at vit áttu at havt nógv størri avlop á fíggjarlógini í hesum tíðum sum vit hava í dag vit koma so við nøkrum átøkum sum fer at geva sum fer at vaksa um um inntøkurnar tí vit hækka bæði ella vit væntandi hækka bæði veiðu og tøkugjøld tað tað verður framlagt sannlíkt í hesari vikuni og tað fer sjálvandi alt annað líka at betra um úrslitið men sum onkur longu hevur víst á so liggur eini eykahjáttan og spøki frá hábygninginum á landssjúkrahúsinum umframt at vit hava stølingar fyri trý hundrað milliónir altso pengar sum eru játtaðir undanfarnim fíggjarár men sum enn ikki eru brúktir so í veruleikanum hava vit onga trygd fyri at árið í ár hevur avlop í roknskapinum tá ið avtornar

vithava faktiskt í fíggjarmálaráðnum longu sett hol á arbeiðið við at fyrireika fíggjarlógina fyri tvey túsund og fýraogtjúgu og starvsskotið verið nú fríggjadagin har sum fíggjarkarmarnir fyri tvey túsund og fýraogtjúgu verða lagdir fram og tað kundi kanska verið hóskandi at vit longu tá byrja at hugsa upp á tvørs av samgongu og andstøðu um tað eru nøkur ting ið vit kunnu gera saman eg eri hvussuur opin fyri tí møguleikanum at vit samstarva nógv meira enn vit vanliga gera eg haldi kanska at vit eru vit vit kanska eru farin úr val at vana her á løgtingi í at finna breiðar semjur framsókn vit valdu í undanfarna vælskeiði at vera við í veðurlagspolitikkinum tí tað var eitt mál sum sum tað ikki er so øgiliga er ikki rætt at siga tað ikki nógvur politikkur í men tað var kanska ikki so øgiliga nógvr partpolitikkur í veðurlagspolitikkinum og tí hugsaðu vit tá sum so at vissu vit ikki kunnu vera saman um veðurlagspolitikkin hvat kunnu vit so vera samanum og tí valdu vit at fara inn í ta arbeiðið og vóru við til at leggja tað fram eisini

ja eg haldi ikki eg eg havi so øgiliga nógv annað at siga eg haldi eg fari at takka fyri eina jaliga viðgerð allan vegin ígjøgnum og eg haldi atfíggjarnevndin hevur gjørt teitt gott arbeiði eg haldi forkvinnan hevur megnað sera væl tað krevur sítt at fáa eina breiða semju politiskt hegni millum annað og tað haldi eg at forkvinnan og nevndin sum heild skal hava rós fyri eg haldi eisini at tey umboðini fyri andstøðuna sum sita í fíggjarnevndini hava verið sera konstruktiv so alt tað hevur gjørt at tað evur borið til at fáa eina semju í hesum máli so eg fari bara enda við at takka fyri eina sakliga og konstruktiva viðgerð av fíggjarlógini takk fyri takk fyri viðmerkingar tann fyrsta frá jenesi av rana ger sovæl í álitinum lesokur um at uppskotið sumlandsstýriskvinnan bar niðan hevði í sær millum annað at mann fór undir eina iat flyta dialýsina til suðuroyar ha dilysa eint í suðuroy og so het her við

hjálp ha skrivastovu eg atlaði spyrja landsstýriskvinnuna um um hetta er komið burtu
trúði teimum hvat sum siga tekniska ella ella menniskjaligu trupulleikunum sum vóru kann hetta
heta fara í gongd altso hetta snýr seg um at játta pengar men er ta klárt at fara í gongd bæði hetta her við deolysini men eisini við við við sálarligu guttuhjálpini takk landsstýriskvinnan gersovæltakk fyri eg veit í hvussu er at tað verður arbeitt ítøkiliga við at fáa dialisið viðgerðina í gongd og so vítt eg havi skilt so eru so skuldu fortreytirnar fyri at byrja ta viðgerðina í suðuroy verið klárar heilt skjótt men annars segvði landsstýriskvinnan í í heilsumálum nokk verur tann rætta teilla greitt frá akkurát hvussu langt tað arbeiði eg komi men tað tað verður klárt at fara í gongd í ár eftir ætlan
hervur posdóttur ger so væl
fyri eg haldi at at politiska skipanin og fólki føronm hevur brúk fyri at at at vit eru nóg mikið búgvin til at gera breiðar semjur á nógvum økjum nú valdi landstýriskvinnan í fíggjarmálnum at taka veðurlagspolitikkin sum eitt dømi har eg hugsi at tað er kanska dømi upp á at mann roynir at gera henna semju geva eit sindur av gúdvøl men tá ið mann so ikki er so tendrandi allíkat so hoppa mann frá og tað sama nú at tað er teir flokkan sum kanska ikki hava verið ruskasetarar tí grundu við tí sum nú eisini ætla at hjálpa framsóknia at bera tey
upskotini á mál meðan teir flokkarnir sum
løgdu tað fram nú sita í janstøðu hava slept politikkinum ruttvang ger so væltakk fyri ja eg skilji væl ta fyrivarnið hjá hervur polsdóttir og eisini vistu vit hyggja eftir royndunum frá tí fyrra veðurlagspolitikkinum sum løgtingið samtykti minnist ikki akkura árstali men tað er í hvussu er nøkur ár síðani so vóru royndirnar av tí uppskotinum at að tað var stórt sæð bara føgur orð og eg haldi at vit royna íhvussu er higartil at halda og at seta í verk tey átøkini sum
vóru nevnd í veðurlagspolitikkinum
og eg havi noterað mær at formaðurin í sambandsloysnum eisini ætlar at gera sítt til at seta í verk tey átøkini so har er eisini eitt gott grundarlag fyri at vit kunnu semjast um at náa á mál viðvíkjandi teimum veðurlagsátøkunum sum vit hava samtykt søgurnar tað rósa samuelsen ger so væl takk fyri frú forkvinnan skulu vit hava eitt gott signal út í samfelagi so er tað ómetaliga umráðandi at andstøða samgongasamstværvið hetta er kanska eitt dømi ella eitt eitt stað at byrja mann kann siga tað at fyrrverandasamgongan eigur kanska bulinum í hesari fíggjarlógini sum sum verður bygd uppá men signalið er eisini at her er samstarv millum land og kommunur stovnar millum stovnar altso vit eru so seilug uppbygd í dag
a at
at tað má altso frá hægsta stigi má man vísa á at nú byrja vit upá nýtt tí at tí at tað dragar seg um tað einsla borgaran í samfelagnum sum úr hansara lumma um minst til høgru luma taðer líkamikið men eg haldi samfelagið krevur í dag at mann arbeiðir saman ruttvang ger sovæltakk fyri ja eg eri púra samd við viðmerkjarum rósi samuelsen og tað er áhugavert at rósa samuelsen júst nevnir hetta her við kommununum eg haldi at kommunurnar man vera tann felagsskapurin sum eg havi havt flest fundir við í mínum stutta skeiði higartil sum landsstýriskvinna og tað er millum annað ásannandi at tað er tørvur á samstarvi og eg haldi eisini at vit sum ovasta leiðsla her í landinum
løgting og lands
stýri hava ábyrgd og áhuga í at kommunurnar megna tær uppgávur sum vit hava lagt út til kommunurnar vit kunnu ikki síggja burtur frá teimum avbjóðingunum sum kommunurnar hava og koma at hava framhaldandi vit mugu eisini taka okkara part av ábyrgdini har takk fyri takk síðani er tað beinir johannesen ger so væltakk fyri frú forkvina nú tosar mann rættiliga nógv um hett her við at útreiðslurnar vaksa ov skjótt taðva tosað um nógv nógv nógv ár nú og mann skal gera nakað við tað men hvør fært tað einasta man hoyrt higartil tað er tað t mann skal taka meir inntøkur inn tað er tað einasta átøkin svm ta hoyrt her beint og fyri tað fyrsta so er tað at vit leggja størri avgjøld á vinna tað kann bara vera ein løtuvinningur kann tað vera og harafturat so er inntøkurnar eisini óstøðugar tí eisini heilt sikkurt at ger mann einki við
við útreikirnar tað fer ikki at minka sær sjálvum tí
tað veksur bara ja øgiliga skjótt so heita at vit gera nakað við útreiðsursína tað er tað har ið tað er nakað sum mann kann vera a gera nakað við og lat hvørsfalt vinnuna skapa tann framburðin sum mann kann gera og ikki við at leggja for nógv avgjølt á tí takk fyrigetakk fyri ja eg eri faktiskt púra samd við viðmerkjaranum beini johannesen at vit verða noydd til ati hyggja eftir útreiðslunum eisini og ja nú leggja vit játtanarkarmarnar fram seinni í vikuni og tað arbeiði higartil avdúkar at at hetta við at taka taka inn frá vinnuni er ikki altso tað kann ikki standa einsamalt vit verða eisini noydd til at hyggja eftir okkara egna rakstri og trúgvi eisini at tað verður
í fall vit ætla at
seta í verk tað sum vit hava avtalað í samgonguskjskjalinum og tað skal sigast at tað ætla vit okkum at tað verður neyðugt fyri at skaffa fígging til tað eisini at hyggja eftir rakstrinum hjá okkum sjálvum takk fyri bára steinielsen ger sovæl ja takk frú forkvinna lanlandsstýriskvinnan í fíggjarmálnum hon segði so so mann sigur so hjartaliga herfyri at jamen hon hevði einki vallyfti hon hevði eitt vallyfti tað var haldføri hon hev ikki lovað nøkrum nakað so hon kundi ganga við upp á næstan hvat sum helst haldi eg lá í tí h men spurningurin hjá mær er tá mann so hugsar um haldføri nú vitaðu vit tað at hendan fíggjarlógin leggur upp til at útreiðslurar skulu økja sínum trý hundrað milliónum pluss tær fjøruti lil há
bygningin tryggur pluss okkurt annað fýra komma fimm prosent
og tað er jú tað sama sum tað var undanfarn ár og tá vildi mann ikki taka undan undir við fíggjarlógina í øllum førunum tjóðveldi stemmaði mótir javnaðarflokkurn stemaði blankt hvat er tað sum nú ger at hetta er haldført soleiðis at mann nú kann taka undir við hesari fíggjarlógini tá ið vit skuldu minnast til eisini í undanfarna samgonguskeiði tá brúktust altso fimm seks hundrað milliónir eyka upp á korona og nú tað einasta mann sær her og onga koronakorona síggja íur tvørturímóti so skerjir mann jruttvang ger so væltakk fyri altso fyri tað fyrsta so eri eg sannførdur um at tað tað tann inflatiónin sum vit uppliva nú hon fer at geva okkum nøkur heilt onnur rakstrartøl enn vit eru von við vit koma at brúka meira upp á lønir tí at lønin fer at hækka meir tað hava vit longu sagt í í lønakarminum fyri hesa fíggjarlógina at vit valdu hesa loysnina vit skuldu hava eina fíggjarlóg innan fyri heilt stutta tíð

tann fyrireikingin sum skal til fyri at gera neyðugu neyðugar nýskipanir hana høvdu vit ikki klárað at gjørt áðrenn vit løgdu eina fíggjarlóg fram fjúrtanda februar tað var púrasta órealistiskt og tí avgjørdu vit eisini í í landsstýrinum at vit gera eingi átøk nú men vit gera heldur ikki nakrar raðfestingar av týdningi tá og tí fingu vit eisini eitt hampiligt úrslit upp á hundrað og einogfjøruti milliónir sum nú er blivin til hundrað og fýraogfjøruti eg haldi sjálvur at tað eigur at verða hægri men við teimum fortreytunum sum vóru so var tað eitt eitt nøktandi úrslit og alt annáð líka so fara jú tey átøkini sum vit arbeiða við í løtuni við hægri veiðu og og tøkugjaldið at betra um tað úrslitið munandi at vit so eisini koma at hava nýggjar útreiðslur tað mugu vit nokk eisini síggja eygini takk fyri takk fyri seinast ár a viðmerkja verður bár lakini ger so væl ja takk fyri frú forkvinna h ja tað eru sum longu sagt ofta tað er at fegnast um at atat fíggjarnevndin kann kann vera so mikið samd hóast kanska tað er eini stóra uppgáva hjá eini andstøðu eisini at at vera upp á vakt meni tað sum eg hugsi um tað eru fleiri av msum er smáu
hjáttanunum sum eru sera umráðandi fyri ymisar felagsskapir og og har havi eg longu nevnt at tað er gleðiligt teim
musikkskúlin fær nakrar krónur afturat og at eitt nógv títt rúm so síggi eg at ein partur av flokkinum hjá hjá rottuvang meldar út í dag at privita skal av fíggjarlógini um tað er nakað mann kann vænta til eina komandi fíggjarlóg ruttvang ger so væl takk fyri eg haldi eg heila tikið hetta her við hvði hvíkapir eru á fíggjarlógini og hvørjir ikki og við hvørjari upphædd er sera sera tilvildarligt og tað er øgiliga ringt at síggja nakað gjøgnumgangandi prinsipp fyri hvør fær hvat alt tú kann hava eina sjúku sum útloysir milliónir av fíggjarlógini tú kann hava eina aðra sjúku sum ikki útloysir eitt einasta oyra
o
og og so er taðhetta her við áhugafelagsskapinum at provita hevur fingið trý hundrað túsund krónur av fíggjarlógini tað veit eg eisini undrar øgiliga nógv fólk og at ung fólk seta spurnartekin við okkara raðfestingar her í løgtingi tað haldi eg er sera sunt tekin men tað vera altso tingfólkini tey trýogtretivu sum sita her inni sum koma hava síðsta orði viðvíkjandi hvat ið fer ígjøgnum og hvat ikki fer ígjøgnum takk fyri takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í løgtingsmáli sjeyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgslóg fyri fíggjarárið tjúgu trýogtjúgu og tað merkir at vit fara at atkvøða um málið tað er bara eitt broytingaruppskot til hetta fíggjarlógaruppskotið orsakað av at tað er ein samd f
nevnt taðer ein sam fíggjarnevnd sum leggur tað broytingaruppskotið fram í sínum áliti og vit fara at atkvøða um broytingaruppskotið fyrstger so vælein er eftir at atkvøða so vóru tretivu atkvøður fyri eingin atkvøða ímóti og eingin atkvøða blonk og tað merkir at broytingaruppskotið er samtykt og vit skulu síðani atkvøða um fíggjarlógaruppskotið soleiðis broytttað er soleiðis at onkur situr ikki í sínum stól meðan atkvøtt verðir vit bíða eftir at viðkomandi hevur sett seg og trýst á so vit kunnu avgreiða atkvøðugreiðsluna hon var upp á pláss nú so vórðu tretivu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin broytt og tað merkir at uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarár tjúgu trýogtjúgu hervið er samtykt og endaliga avgreitt frá nei orsaka tað fer sjálvandi víðari til triðju viðgerð har var løgtingsforkvinnan eitt sindur skjót eitt sindur óðvinn við at tað gongur so skjótt við einum fíggjarlógarviðgerð triðja viðgerð av hesum her uppskotinum tað verður mikudagin komandi altso um tveir dagar vit fara síðan víðari í skránni og vit fara til fyrstu viðgerð av tingmáli sjeyogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot ti løgslóg um broyting í løgslóg um fólkakirkjuna í føroyum og tað snýr seg um heimild at býta upp embætsuppgávur millum próstar og hetta e eit mál sum verður beint í í í mentanarnevndina og eg skal biðja um framsøgufólkframsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin johannes jjoensen fyri sambandsflokkin magnusrasmussen fyri fólkaflokkin jakubvestergaard fyri tjóðveldi erling eitesgaard fyri framsókn sólvitt nolsøee fyri miðflokkin jenusarana og fyrstur at røða verður johannes joensen ger so væl fólkanna hetta er uppskot til løgtingslóg um broytingarlóg um fólkakirkjuni í føroyum heimildar býta upp embætis umgávur millum próstar og málið snýr seg um at landsstýrismaðurin kann eftir tilmæli frá stiftsstjórnurnar stiftstjórnanrinnurnar gera av at tveir póstar skulu vera í sama próstadømi
landsstýrismaðurin lutar tá eftir tilmæli biskupsembatisskyldirnar próstanna millum og gera av hvør teirr eru limur í pósa dømis ráðnum og so stendur eisini her ati tá broytingin er komin í gildi fer stivtstjórnin við heimild paragraf fimm og fimm a at kunna velja millum at gera landsstýrismanninum tilmæli um at at tað stiftið verða verða annaðhvørt eitt próstadømi við einum prósti tvey ella fleiri próstadømi hvørt við sínum prósti ella eitt próstadømi við tveimum próstum hvør við sínum parti av embætis uppgávum seinast nevndi valkortin er nýskipanin við uppskotinum sum sliggur á borðinum her og talan er sostatt heldur um eina tillaging enn eina broyting tí teir skipanir sum herti higartil hava borið til at hava fara framvegis at vera møguligar men ein einfaldari valkostur kemur afturat

endamáli í upskotinum at endamálið við uppskotinum er at útvegja greiða heimild til at landsstýrismaðurin eftir tilmæli nr kann gera av at tveir próstar skulu vera í próstadøminum og eftir tilmæli biskups býta upp embætsuppgávurnar naninnihaldsliga teirra millum og gera av hvør teirra skal vera limur í próstadømis ráðnum so tað verður sagt í uppskotinum at hetta er ein tillaging og hetta er ein tillaging sum biskupur hevur tilmælt ella viðmælt og orsøkin til uppskotið er at mann metir at

og fyri at fáa lætt um arbeiðsbyrðuna so so setir mann eitt starv afturat har sum mann saman kemur at virka á økinum við biskupi sum leiðara har sumi mann kemur at býta uppgávurnar millum so innihalsliga verða tað hvør sínar uppgávur og sum eg skilji a so ætlar mann at skipa tað soleiðis at onkur hevur eftirlit illa við prestum og øðrðum og hjálpið teimum og so hevur onkur meira fysikarligar uppgávur millum annað viðnógv við kirkjubyggingum ella umbyggingum og øðrum

deknir í fólkakirkjuni so er hetta eitt áhugavert mál tí eg haldi tað t kirkjan er rættiliga týdningarmikil fyri okkara samfelag og hevur eisini eina funktión sum eg haldi er sera týðandi og tí eiga viðurskiftini at vera góð á økinum og vi kirkjan meinar at hetta er tann rætti mátin ella rætta avgerðina taka og eg havi fult álit á at biskupur veit hvat hann ger so meti eg eisini at tað er tað rætta at gera nú sá eg í nøkrum hoyringsføru svaraan attíðarfreistin hevr verið stutt og prestarnir høvdu ikki havt tíð til at viðgerðarmálið í ordili men men høvdu ikki nakrar viðmerkingar sum so og kirkjuráðslimur ella felagið hevði onkrar viðmerkingar kanska ætlaðu teir at vera eitt sindur meira fara eitt sidur meira til verka broyta nøkur ting onnur ting eisini sum eg ikki stenda í hesum uppskotinum men har rokni eg við at nevndin fer at viðgera tað og tosað við umboð fyri prestar og umboð fyri

hetta upskotið skal fáa jaliga viðgerð frá okkum í javnaðarflokkinum og sjálvandi taka vit undir við við hesum uppskotunum tá ið tað kemur at gera umstøðurnar á økinum hjá fólkakirkjuni betur tí eina góða væl virkandi fólkakirkju er nakað sum stuðlar upp undir okkara samfelag á so nógvum so hetta er eitt positimál tað er kaska ikki nógv at siga til tað hetta er ein tillaging og vit fara at viðgera tað positivt og taka undir við uppskotinum takk fyri næstur at røða verður magnus rasmussen

jaher er eitt uppskot tað er serliga drúgt skriv í hesinher og tað eru ikki nógvar greinar sum skulu broytast men tað snýr seg um heimild at býta upp embatsuppgávur
til próstar ta er ta er tað hetta her málið snýr seg um tað er øgiliga greitt upp á tann mátan
orsøkin hon verður lýst rættiliga greið eisini dómprósurin sum er arbeiðsbyrðan er ov stór so er ynski um at mann kann fáa tað sum eitur eina greiðari heimild til at skipata so tað kann vera øðrvísi soleiðisnar at møguleiki verður at tað kunnu vera tveir dómpressir soleiðisnar lesi eg hetta her hetta virkar virkar rættiliga einfalt og tá ið tað verður sagt at arbeiðsbyrðarnir er ov stór og so víðari so so tekur mann tað sjálvandi fyri fyri góða vøru heimildin manglar til at gera hetta sum hmann ynskir og tí er hetta málið komið í tingi fyri at vit kunnu gera eina broyting í lógini tað er altíð soleiðir at tá lógaruppskot koma so so er ein teigur sum handlar um tað fíggjarliga og hetta er verður sagt púra greitt at játta til fólkakirkjunapjøðis ikki at at økjast av hesi orsøk hetta kann vera innan fyri tað sum er so tað er heldur ikki nakað sum sum kann ávirka tað sum eg havi hug at siga bara nøkur heilt fá orð um tað er hetta her sum eitur ummæli og ummælisskjal tað er frá trimum pørtum og faria styftstjónn er tekur fult undir við hesum her og hevur onga negiliga viðmerking um hetta her men sigur hetta her er skilagott visti vit so taka prestarnar preprestafelagið so so heldur prestafelagið tað havt stutta hoyringstíð og tað er nevnt í har frá mentamálaráðnum ella almannu mentamálaráðnum at at tíðin er knøpp men tað endar við at men at prestafelagið onga viðmerking hevur eg veit ikkiakurát hvat liggur í hesum her at at tíðin verður so stutt og mann ikki verið nóg langt niðri í ti og kunna havti onkra meining um tað men hetta er hvussu er nakar vi sjálvandi fara at finna útav í mentanarnevndini har sum hetta málið kemur og landsstýriskvinnan kann sjálvandi sikkurt eisini greiða frá hesum her og so er eitt hoyringsskriva afturat og tað er felagið fyri kirkjuráðslimur og sum eg lesi tað so taka teir undir við hesum her tankanum men teir hava hug at fara eitt lít sindur víðari og har verður so mett frá landsstýrisins síðu at mann heldur at tað er so mikið umfatandi at tað eigur at taka sær einum øðrum høpi at líkasum at fáa hetta nú og so tekur mann tað upp tað sum felagi fyri kirkjuráðslimir mæla til tað er sjálvandi eisini nakað sum vit fara at at viðgera tosa um í nevndini ein spurningur kann vera altso hví hví skal teir ganga so skjótt at at mann hevur so stutta hoyringsfreist at at at prestarnir líkasum siga vvit kunn ikki ordiliga fara niður í hefthr og um um hetta kann bíða ella ikki men eg haldi at landsstýriskvinnan viðmerkir tað at fyri at tað kann fáa virkna í ár so má tað líkasum avgreiðast áðrenn tingið fer heim tað kanska lanstýriskvinnan kann greiða líti sindur nærri frá altso hvat hevði hent visti tað nú bleiv útskot men tað verður so nevnt her og tí er hetta málið komið niðan í tingi við seytjan undirskriftum so á tann hátt ma mann ganga út frá at hetta er átrokandi tað hvussu soleiðisnar lesi eg tað hetta kemur í mentanarnevndina og eg umboðandi sambandsflokkin skal geva hesum eina góða viðgerð har í hesi heri viðurskiftini sum eru líkavæl nevnt sum sum vit fara at taka nærri inni í nevndini fyri at fáa tað væl og virðiliga lýst hetta skal eg hvussur fáa eina góða viðgerð takk fyritakk fyri so er tað næstur røða á listanum er jacub vestegaard ger so væl takk fyri harra formaður ú føroyska fólkakirkjan fingið ta sama sama vágsiverk sum almenn fyrisiting annars hevur mann skal vaksa fyrisitingina eg veit ikki origa hvussu hvussu um tað er so øruliga gott
prestar skuldu tikir av at vera sálar hirðar og tí fyrisitingarligar uppgávurnar skuldu verið onkra heilt aðrastaðni og tí veit eg ikki heltki um hatta er hatta er so illa gott at
uppskotið hví skulu prestar føra kirkjubók okur eigjandi diskussión kortsjóvn um at summi vildu slekki føra kirkjubók orsakað av enum bestemtum málið hví skulu teir tvingast til at føra kirkjubók fyrisitingarliga uppgáva sum nógv betr í lág hjá fólkayvirlitinum hettað er ein gomul skipan sum mann órógvar prestar við eg haldi at mann skal í staðin fyri hettar og brúka hetta sum umbering fyri at fáa meiri fyrisitingarligar uppgávur til prestar at lat teir slappa av við hesa uppgávuna sum eitur frá kirkjubók tað er ein rein fyrisitinganliga uppgáva sum liggur fínt í dagsins samfelagið hjá fólkayvirlitinum so eingin grund til at prestar framhaldandi taka sær av tí og millum annað sum diskutera varð í heyst koma í dag delemma at teir skulu skriva at ein ein mamma sum ikki mamma er mammaatin í barnið til dømis tað haldi er tað besta at gera okur hava brúk fyri prestin sálarhyrðin dagsins samfelag kanska meir nú enn nakrantíð hví skal mann so taka onkran úr skipanini afturat til at brúka til fyrisitingarligar uppgávur tá ið aðrar uppgávur kanska hópast seg upp okur hoyra í dagsins samfelag hvussu nógv hava eru í sálarkválum lat prestarnir brúka brúka tað teir elærdu til sum sálarharðar ikki teir ikki lærdu til at føra kirkjubøkur ella ella admostrativar uppgávur sum sum byggi harrar ella byggiserkønur hyggja at kirkjum lat prestarnum gera tað sum teir eru útbúðnir til at vera sálar harðar úr føroysku fólkakirkjuni og har kundi mann gott lagt nakrar prestar afturat eg havi verið tegnaður í føroysku fólkakirkjuni í gott tretivu ár og tað er bara av og til tað er bara av til at onkur prestur kemur framvið tað er møguligt at tekna røkja uppgávuna væl tað kann ikki út frá tað gera men tað er bara av til at tæir koma framvið tí ter eru ikki teir eru forfáir til at røkja ta dagliga í føroysku fólkakirkjuni í øllum førum har um okra leiðir og hví skal mann so belempra tær við øðrum uppgávum sum er fyrisitingarligar uppgávur og tí haldi eg slettik ata uppskotið er so øgiliga gott lat prestað taka sær av tí sum prestar skulu takasr av og tað er a pretika og verða sálar húrðar fyri meiniheitina fyri kirkjuliðið á tí staðnum har sum teir eru fyrisitingarligar uppgávur liggja í hesum førinum nógv best hjá pólkaynirligtunum sum hevur hetta um hendið til dagliga ein gomul leivd ein gomul leivt sum liggur eftir hjá prestunum frá fyrr av tá ið prestar vóru teir embætsmennini sami sýsklumonnunum sum vóru á staðnum og tí skal mann slett ikki áleggja andan hesa uppgávuna haldi eg lat hesa uppgávuna bera ein fyrisitingarliga uppgáva sum rúktu av almennum fyrisitingi í føroyum og ikki at prestar á bispur nú vil byggja eina yvirbygna av fyrisitingarligum fólki í fólkakirkjum tað er eingin sum helst grund til tað og at brúka tað at føra kirkjubók sum umbering fyri tað tað er tan stutta viðmerkingehavi til tað takk fyri harra formaður takk fyri so er tað onkur viðmerking her í salinum tað r jørgun niclasen fyrst ger so væl harra formaður ja eg má siga meg vera samdan við jakudvestegaard altso tað virkar sum at síðani vit hava yvirtikið fólkakirkjuna at so byrjar mann at vaksa og vaksa og vaksa um eina umsiting so tað skal blíva ein veldig umsitingarlig eind og nú vil mann hava fleiri høvdingar altso nú skal tað hava bispo som skalt hava tveir próstar og so víðari so víðari og umskylningurin er at teir hava fyrisitian
arliga uppgávur at føra kirkjubókini er gangið út frá at alt tað sum verður ført har eisini verður følt ført
yvir á fólkayvirlitið so í veruleikanum so so verður arbeiðið gjørt dupult so tí vil eg siga jamen altso hava prestar so nógv trupulleikar av sum fyrisitingarlagi jamen flyt tað so frá prestunum yvir til yvir til fólkayvirlitið so kunnu prestar vera sálarhyrðar og vit bjóðast ikki fleiri høvdingartakk fyri so er t jakobvestigaard ger su væl ja takk fyri harrar formaður ja tað er har eg eri og tað er tann vinklin eg ætlaði ati vinktla hetta til og eg haldi at tað eingin grund til at mann mann hevur hesa her uppgávuna liggjandi í føroysku fólkakirkjuni við kirkjubók tað e ein gomul leivd sum mann í daksins samfelag talgilt eigur at kunna flyta yvir til landsfólkayvirlitið sum er sera væl mirkandi og sum koyrir á allar skráseting
ar um persónar í føroyum tað er eingin
grundtil ati hetta framhaldandi skal vera í kirkjuni o so slett eingin grund til at kirkjan sum skal brúka hetta sum umbering fyri at økja um fyrisitingarliga partin heldur enn at lata prestað vera tað sum tað skulu vera sálarhyrðar hjá meinieitini takk fyritakk fyri so er tað jenis a rana ger so væl eg komi at hugsa harra formaður eg kom at hugsa um hetta við hendan myndum sum sumrøðarin hevur um at tað tað verður meiri mr fyrisitagn ti arbeiði hetta hetta kenni eg frá tí mínum privata arbeiði sum sum lækni tað er nettupp tað sum hevur tikið beinleigiundan kommunulæknakella ein av teimum tingum sum eru tikið beinini uta at tað verður meira og meiri f lagt á ogtað
kemur uttanífrá á og púra rætt til nýmaður og
nakað sum onkur annar kundi tikið sæt av tað tað er einki itt ivast í men hatta fer nevndin uttan iva eitt sina útav takfyri sorda jakobvestegard ger so væl ja takk fyri harra formaður ø kommunulæknarnir kennar tað kanska líka gott sum nakrar annar ar allar tær fyrisitingarligu uppgávurnar hesar eftirlitsuppgávurnar je eisini tað sum verður sagt her at at hesin her ella hesin her prósturin skal hava eftirlit við hesar eftirlitsuppgávurnar í dagsins samfelag terdrena tað fyri tað reint fakliga í tí sum jenus arana nevnir hjá kommunulæknanum og eisini nú í føroysku fólkakingin
nú skuldi mann áleggja teimum ellat nú
skulu teir hava fyrisitingaroa uppgávur sum teir ikki makta og tí skulu teir hava fleiri fólk at taka sær av teimum og tí skal mann fara hin vegin leys gev tey fólkini sum arbeiða við sínum uppgávunu og fólkakikkjuni tá prestanir og latað vera sálarhirðar og tað r tað tað skulu vera í dagsins samfelag koyr hinar uppgávurnar til í hesum førinum landsfólkayvirlitir har tey natúrliga hoyra heima takk fyri harra formaðurtakk fyri so er tað bjarni hammer ger sovæl takk fyri takk fyri harra formaður atliða spyrja jakubvestergaard tað er tí sjálvur eg veit ikki um jakudvestegaard møguliga veit um prestarnir framyvir noyðist at fara taka skeið í fyriskritsiting ella tá ið tú lerur til pressl a lesa oteologi er so neyðugt at hava eitt eitt síðu sum mann sigur fak sum eitur almenn fyrisiting ella eg veit sjálvur ikki tí spyrji eg um jakubvestikur eg veit takk fyri ha formaðurtakk fyri
gert so væl takk fyri at formaður tað er so ikki neyðugt at lesa
greksto latín fyri at føra kirkjubók so mikið so mikið veit eg men ja tað ivist ikki í at teir skuldu bæðir skeið og og og eitu ráðstevnur atta forskelliga til at læra seg ta fyrisitingarliga arbeiði so tað hetta fer bara mynd upp á seg vissi mann koyrir pá hendan mátan so fer tað bara mynd upp á seg við at prestar meginpartin av tíðini skulu brúka tíðina nakað heilt annað enn tað teir í veruleikarnum skulu at vera sálarhirðar og taka
sær av prestagerðingum heldur enn fyrisitingarnir
uppgávum og tí vil eg mæla til at mann fer í samskifti við kirkjuna um at flyta hesa her uppgávuna sum er nokk so nógv nevnd her sum eitur at føra í kirkjubók yvir til ja dansfólk yvirliggja har tað natúrliga hoyrir heima takk fyri harra formaður takk fyri so er tað næstur at røða listanum er tað líka eiturskurði ger so væl ja til viðgerðar er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkakirkjuna í føroyum tað snýr seg um heimild til at býta embætisuppgávur millum próvstar og endamálið er at lætta um fyrisitingarligu tilgongdirnar at lætta um arbeiðs
byrðina hjá dómprósinum tí tað sambært styktstjórnini liggur ov stór arbeiðsbyrða á dómprósinum sum í løtuni er einsamallur próvsinu
tur tað vil siga at tað snýr seg í botnu grund um at tað er tørvur á at seta ein prós afturat sambært verandi lóg kann eitt próstadømi bara hava ein próst heimild er í verandi lóg fyri at stovna fleiri prósadømir so fleiri próstar kundu verið settir við at stovna fleiri prósadømirmen styrtstjørnun ynskir ikki at býta styfstið upp í fleiri prósadømir í staðin ynskir stystjørnum heimild til at seta ein próst afturat í sama prmi altso at varðveita tað eina og sama próstadømi men við tveimum próstum í staðin fyri við einum sum í dag og hetta krevur lógarbroyting uppskotið hevur við sær at tað fer br fer at bera til at stovna eitt próstaembati afturat í sama próstadømi soleiðis at tað verður ein dómpróstur og ein eg veit ikki um mann kann kalla tað ein vanligur próstur og harvið vera fleiri herðar at bera próvstauppgávurnar uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri land ig kommunur ein soknarprestur sum átekur sær próvstaðenbati at røkja afturat skiftir lønarflokk men meiraútreiðslan er ikki so stór at tað verður neyðugt at økja landskassastuðulinum til fólkakirkjuna hetta kann fíggjast innan fyri verandi karmar uppskotið hevur verið til hoyringar hjá felagnum fyri kirkjuráðslimur hjá prestafelagnum og og hjá biskupi til ummælis um enn stutt men samanumtikið eru ongar negativar viðmerkingar til uppskotið og tað fer nú í mentanarnevndina til viðgerðar eg havi ikki meira at siga enn tað takk fyri so er tað næsta røð á listaum takk fyri harra formaður til viðgerðar úr uppskot frá siri stenberg landsstýriskvinnu til at
broyta til broyting í løgsla um fólkakirkjuna og har hon landsstýriskvinnan biður um heimedradtu býta upp ennbætsuppgávu millum próvstaini eftir ynskið frá kirkjuni sjálvari stiftsetin sjálvari er verður hetta
tað gjørt ella biða um soleiðis at heimildin til at býta uppgávur fyrisitingalligar uppgávur millum próstar verður gjørlig tí at sum skilst so eru eru tær uppgávurnar og stórar hjá einum persóni einum dómprósti at røkja og tað skal so um hetta verður samtykt tá skal uppgávan sum liggja hjá hjá kirkjuni at mæla til hvat skal gerast sum eg skilji tað og senda senda tað uppskotið inn til inntil landsoyrið at taka støðu til so tað er sum so er hetta eitt uppskot sum eg vit kum an skal siga vendrætt altso mann tillagar umstøðurnar til at broytingar sum kirkjan sjálv ynskir gera verða møguligar og tað sum mær og tað er fínt tað tað havi eg sum so ikkinakað ímóti tað er møguligt at uppgávurnar eru ov stórar hjá einum persóni at reka tað havi eg ikki møguleika at svara uppá tað kunni eg so spyrja um nevndini tá tað kemur hartil og annars leggi leggi eg eisini merki til at í ummælis skjølunum sum er komin inn er heldur eingi í mótstøðu mótresum frá teimum relevantu partunum sum hava fingið atil hoyringar anað í dag prestafelagi sigur at freistin at svara tar ov stutt og tað er so aftur sigar landsstýriskvinnan tað haldi eg er ein ein óskikkur at hoyringsfreistur eru so stuttar tað er komið fyri fleiri ferð ikki bara nú men í langa tíð er tað komuð fyri fleiri ferð og tað haldi eg ikki er í ordan at tá ið umstøður verða broyttar sum ávirka feløg ella hvønn tað skal vera at tey hava eisini møguleika at verða hoyrd á rættan hátt sjálvandi hava møguleika at taka presta atfara inntil hoyringa í mentanarnevndina og tað er møguligt at vit fara at gera tað eisini fyri at fáa teirra viðmerkingar til málið fíggjarligu og fíggjarligu veiðingarnar fyri landið o kommununir og fyri ja fyri tey eru ikki so stórar hetta kann í stóran mun røkjast innan fyri tað sum longu er ítøkiliga sníggja seg um at tann viðkomandi sum so fær eitt próstaembati at røkja afturat sínum starv sum prestur skiftir lønarflokk men tað stendur so ikki ítøkiliga í í her hvussu nógv tað verður heta er festa í mentanarnevndina og har fari ag jávandi at gera ta viðgerð sum tað hevur sum tað skal annars halda tað vóru áhugaverdar hugleiðingar sum jakuvestegaad hevði at tað mann setti spurnagartekin við hvussu stór umsitingin í kirkjuni skal vera hvørja uppgávur tey skal røkja hvørjar uppgávur skulu liggja hjá landinum hatta var haldi eg nakr sum sagt áhugaverdar hugleiðingar men sum eg havi siga havi skilt tað rætt so er tað tað sum tað sum jakuvestegard setir spurninatekin við er tað sum kirkjuskafturin millum annað fer til uppgávur sum kanska annars landið eg skuld ha rikið og og kanska okkurt verður dupult tað skal ikki siga men hatta kundi verið nakað man skldi hugt uppá hvørjar uppgávu kirkjan skal regga hvørja uppgávu landið skal vera tí at ikki í jakuvvestergaard ella onnur hava hug at taka allari umsitingarligu uppgávur frá fólkakirkjuni m so er tað sum eg síggi tað í veruleikanum at sundurskilja statin og kirkjuna og taðav í sæð sjálvum hevði verið aitt áhuvirt kjaka tikið eisini men tað er so ikki nakað sum vit kjakast um her takk fyri harkfyri so er tað ein viðmerking jørgun niclasen ger su væl ja harra formaður so eg rokni við at hetta her fyrisitingaruppgávan tað við kirkjubókini tað verður jú alt ført harfrá í yvir í fólkahyvirliti tavilsig at onkursvegna hava tað eina dupulfunktiónir tí tað er í fólkayvirlitinum at atmæso man siga identifikatiónrin hjá okkum er altsuman fer ikkiat leida í kirjubókinum tað var líka sum flutt yvir tí kundi hatta semlan bara er hett ein gomul leivd og sloppi prestinum undan hesin her e annars má eg siga at at kirkjuskatturin fer ikki til hetta
tí tað er ein játtan á fíggjarlógini sum fer til kirkjubøkurnar
kirkjuskattinum har óbara tey sum eru limir og sólvit nolsøe veit alt um at so kann mann melda seg úr og sovíðari men men men tað kunnu fólk gera og so sleppa tey undan tí kirkjuatinakk fyri sr ta sólvitt nolsoy ger sovæltakk fyri harra formaður sum eg havi skilt tað so eru fer kirkjuskattin millum annað til at røkja tær uppgávur sum kirkjan hevur eg veit vat tað e eisini eit játtan afíggjarlógini men tað sum eg hugsaði um var at vist tú tekur tað sum teir hugleiðingar sum jakuvestekord hevði um at uppgávur sum kirkjan røkir í dag helst skuldu liggja onkra aðrastaðni jamen so er uppgávan sum kirkjan í dag røkir fyri landið ikki har meir og
tað er orsøkin til at land og kommunur eru í landum
og og kirkjan er saman ikki tann sama sum hon er nú takk fyri harra formaður takk fyri so er tað næstra røðar álistanum er jenis a rana ger so væl harra formaður tað er ikki hvønn dag at okur viðgera viðurskiftir í fólkakirkjuni og tól
seinasti hevur tað verið eitt sindur av tí kanska eisini fingið fingið óvæntaðar fylgir men í dag er tað meiri friðarligt mál tó vil eg siga at tað er eitt sindur óheppið at
at øll ikki draga eina eina líni í hesum málinum eg hugsi um at tað er at okur fáa trý og áa ela ti sent út til tríggjar partar til hoyringar tann ein parturin hann sigur seg hava fingið forlítla tíð prestafelagið so tey svara ikki so er tað styrt stjørnun sum hevur eitt posikt svar og felagi fyri kirkjuhúslimur sum ivast eitt sindur og tað er nakað um tað sum jakuvvestegaard hevur fórt fram morgun fyrisitingin hon veksur og veksur og veksur so seint sum í morgun so høvdu kur ein fund í í eini víðkaðari trivnaðarnevnd saman við landsstýriskvinnuni í heilsumálum har te bleiv tosað um um taðeru fatalu fylgirnar sum millum annað tann hækkaða fyrisikingin hevur havt fyri kommunulakni vistu tit hava kunnu tingfólk fara út og fundast um tað er neyðugt og ikki tosa ov nógv inní tingsalinum tá røðarin hevur orðið takk fyri so tey fingu ein val møguleika har vveit ikki hvat tey velja meni hetta her við at fyrisitingin hon hon økist og økist og økist og til síðst so sita tey sum kanska hava tikið ein ein
eina útbúgving til at sita og viðgera tosa við fólk sum læknar ella sum sálarhyrðar so sita tey og og arbeiða við við fyrisitingarligum uppgávum í og fáa ikki tíð til tað sum tey veruliga hava útbúgvingi til hatta skilji eg væl sum jakuvestegaard førdi fram men sjálvandi okur hava eina fína fína skipan í í løgtinginum har ið málfarir nevnd fyri at kunna klár gera tey meira fyri at fáa greið á spurningum sum eg eri í millum annað at fáa at vita hvat ið ið felagi fyri kirkjuráðslimir hví tey ikkja uttan víðari kunnu taka undir við hesum her r skriva ati nevndin í felagnum fyri kirkjuráðslimir hevur tað greiði meining at allir kirkjuráðslimir í føroyum skulu í komandi tíðin vera við til at velja dómpróst próstur kann verða settir í biskup á próstur ja dómsprósturin veljast av øllum uppskot til logarbroyting kann skiljast sum at tveir próstar verða settir og kpgera av hvørji hvør teirra røkir hvørja uppgávu vit meta tað vera greiðari at umsøkjararnir vita hvat av størvinum teir søkja tá tú søkir dómpróstenbati veitst tú hvørjar uppgávur skrásika øki tú fært at røkja og vit ynskja at dómprostað ferðast sum landið og hevur gudstænastur í øllum kirkju nakrar ferð um árið og kemur sostatt út til øll kirkjuliðini við ávísum millumbili søkir tú próvstaembatið eta hinvegin tær uppgávurnar tú røkir ið eru knýttur at ávísari kirkju og sovíðari men hetta her er sjálvandi eitt eitt skriv sum sum tey fáa kanska høguð til í nevndini at greiða nærri frá eg havi royndir frá teimum sum stjórnafólkakirkjuni tey trý árini eg hevði tað undir hond tað økið og eg má siga tað eri tað er skilafólk og yvist onga løtu í hetta uppskotið er gjørt upp á besta hátt tað eri ikki onga løtu í meni gott er at at hetta fer í nevnd og og øll verðu kallaði inn eisini pestarnir sum siga seg ikki hava havt nokk av tíð til at til at svara hoyringasskrivini so eg havi ikki meira siga um tað ja takk fyri takk fyri so er tað landstýrskvinnan siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður og takk fyri tær framsøgurøðurnar sum hava verið fólkakirkjan er ein grundsúla undir samfelagnum bæði átrúnaðarliga og hon byggir eisini á fólkaræðisliga grund omaná tað átrúnaðarliga tí at hon og hon røkir eisini nakrar uppgávur fyri landið fólkakirkjan er nokk so stramt regulerað í lóg og sjálvandi akkurát sum øll
allir aðrir myndugleikar fáa nøkur krøv tá ið mann eisini samtykkir ymiskt her inni tað síðsta stóra haldi eg var eina øgiliga stóru nýggj dátuverndarlóg til dømis ø so skal tað sjálvandi umsitast mann hevur í eina tíð ynskt at fáa ein prost afturat og mann hevur rást nokk so leingi um hvussu mann helt hava best at gera ø og lógin sigur tað at føroyar er eittprostadømi og so hevur mann diskutera hevði tað verið rætta deilt føroyar upp í tvey prostadømur til dømis sosta tað vorðu tveir partar og har mann so komin til at tað heldur mann ikki tað er besta a mann er ein eind sum fungerar og at mann heldur hevur møguleika fyri at seta ein prost afturat so hetta er í veruleikanum ikki annað enn tað kann mann siga enn tað at tað verður sett eitt starv afturat í fólkakirkjuni men av tí at eg so stramt reguleri lóg so skal tað henda veg og tað er rætt sum tað verður sagt ati tað hevur verið stutt tíð til hoyring men kirkjan hevur mett at hetta hevði skund og tað er eingin sum sum ikki hevur tikið undir við endamálinum hetta er at seta ein próst og tað sum felagið fyri kirkjurátslimur hevur víst á tað er tað at tei man skal seta dómprost tað ynskja tey vera partur av tí setannatilgongdini ogtað er eitt sindur eitt annað mál sum mann eisini eigur sjálvandi at viðgera og hetta her er eisini mál sum ikki ávirkar fíggjarstøðuna í kirkjuni verður sagt eg haldi at tað hendir rættiliga nógv innan fyri kirkjuliga øki okur hava tæt samstarv við alla skipanina bæði kirkjuráðini og eisini við stivsstjórnna og øll tey sum arbeiða har g nógv av tí góða haldi eg sum hendir í løtuni tað er er tað sum mann hevur tosað um við serprestin at tað nú verið møguleiki fyri at seta prestar sum kunna røkja studenta altstudentaprestauppgávu og eisini diakodiakonalar uppgávur altso taðkunna fara út ímillum heimleys og onnur og hjálpa til har sum legði nú størst tað haldi er øgiliga gott tað verður eisini arbeitt við at stuðla kirkjubygging og okur hava eitt uppskot sum liggur í tinginum í løtuni um mvegafturbering tí har var komin eitt sindur av av klutri í hvussu mann skuldi tulka ta lógina soleiðis at mann kann fáa mvig afturbori og so hevur mann eisini fingið gjørt eina avtalu um tað at tey sum sita á varðhaldsfongsleiði í donskum fongslum eisini kunna fáa samrøður og sálarøkt frá einum presti akkurát sum tey sum sita í føroyum og tað haldi er ótrúliga gott tí tað er trupult at vera skulu sita í einum øðrum landi og tað er nokk dómur oman á dómun so kirkjan hevur týdning í lívinum hjá fólki og hevur eina vaksandi tænastu kann mann siga sum eisini flytir seg frá at vera tann vanliga gudstænastan til eisini at røkja aðrar uppgávur sum eru meira kanska av sosialum karakter afturat og so blívur tað umrøtt eitt sindur her í í viðgerðini um mann skal taka tað at føra kirkjubókina frá kirkjunum leggja tað yvir til fólkayvirlitið tí eri e tað eri eg ikki samd í eg haldi okur hava eina góða skipan sum er og eg haldi tað er øgiliga gott fyri okum at hava kirkju og stat tætknýtt at hvørjum øðrum og eg haldi eg fari ikki at vera tann sum tekur teiy fyrstu stigini til at skilja ta skipanina sundur tað haldi eg ein øgiliga trygg góð skipan undir okkara samfelag sum eg fari hvussur at gera alt fyri at halda fast í so at eg haldi tað er tað tað sum eg vil siga og eg hopi at at nevndum hevur møguleikar sjálvandi at gera tær hoyringar sum vóru vóru stuttar í í nevnd men eg ivist ikki í tá ið tá að kemur út aftur so rokni eg við at tað verður nokk so barein semja um tað tað hopi eg takk fyritakk fyri ein viðmerking frá jacob vestegaard ger sovæl ja takk fyri frú forkvina tað var ikki nakrar intensjónir um at skilja kirkju statsundur men at lata pestarnir gera tær uppgávurnar sum tær skuldu avu tær at vera sálarhrðar og sleppa teimum undan fyrisitingarligu uppgávuna sum millum annað føra kirkjubók tí hetta er ein liður í at økja um fyrisitingarligu uppgávurnar og byrðarnar hjá kirkjuni meira enn gott er tað eiga teir at sleppa av við og at brúka alla sína tíð til tað sum
nevnir og at vera
sálarhirðar til dagligt í tí føroysku fólkakirkjuni takk fyri frú forkvinna siri stenberg ger so væltakk fyri frú forkvina og takk til jagu vestergaard ja eg haldi prestar gera meira og meira av teimum uppgávunum nú tóku hett her fram við eisini at røkja uppgávur í mun til tey sum sita øí fongsli og at eisini arbeiða millum heimleys og ímillum studentar so tað eru øgiliga nógvar uppgávur kann mann siga sum eru neyðugar at røkja eisini sum rumframt ta vanligu tænastuna kann mann siga so tað haldi eg eru góðar uppgávur tí kirkjan skal sjálvandi vera har sum fólkið er men eg haldi eisini at tað er rætt at kirkjan røkir nakrar uppgávur fyri
altso eisini fyrisitingarliga
uppgáva fyri samfelagið tí haldi tað er rætt at okku hava eina almenna kirkju takk fyri takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum so uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um fólkakirkjun í føroyum tað verður nú beint í mentanarnevndina tað eru ikki fleiri mál á skránni til henda fundin ella tað vil siga um eina løtu verður framløga men áðrenn framløguna skal eg lesa upp skránna fyri tingfundin næsta tingfund sum verður í morgin týsdagin áttaogtjúgunda mars klokkan ellivu fyrsta mál á
skrá verður fyrsta viðgerð av løgtingsmáli fimmogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg forferørini um gemli føroylsi av resdrektivi fór hanns stalningaróver fór russland ó bellaruss síðani verður tað fyrsta viðgerð av løgtingsmál níggjuogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskotil løgslóg um broyting í løgslóg um húsalandsgrunnin og tað snýr seg um at strika krav um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging triðja mál á skrá verður fyrsta viðgerð av løgtingsmáli fimmoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi og tað er sjófeingislógin og tað snýr seg um at leingja gildistíðina á rættindum fjórða málið á skrá fjórða punktið á skránni í morgin er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli áttaogfýrs tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivin forferørini a forskelligu lógi um endring af lóg um andvennisi af twangy sygratrin og tað snýr seg stendur í parantes her um fastleggilsi aft mindri óri iv sykriadriskur parsenti rettstilling skerpidi kriteriur fortvansfiksering endringar kapittul fimm a oppuratskivn mt meri og síðani verður fimta punkt á skránni í morgin framløga tað er soleiðis at tað er eitt álit á veg frá fíggjarnevndini og tí verður tingfundurin niðurlagdur eina lítla løtu og men tað verður ikki nøkur viðgerð ella nakað tað verður bara ein framløga av einum áliti frá fíggjarnevndini og tí fer forkvinnan at niðurleggja tingfundin í eitt korter tingfundr verður upuppá tikin klokkan fjúrtan null fimm so er fundurin uppaftur tikin og forskundin skal boða frá framløgu av áliti frá fíggjarnevndini í uppskot til løgtingslóg um lántøku til landskassan fyri tjúgu trýogtjúgu og tað álitið er hervið framlagt og næsti tingfundur verður í morgin týsdagin áttaogtjúgunda mars klokkan ellivu við teirri skrá sum varð lisin upp fyri løtu síðani so er ikki meira skránni til hendan tingfundin og tingfundurin er lokin